og vit fara til dagsskránna í dag sjenda oktobur og fyrst fara vit at viðgera tað elr fyrsta viðgerð av tingmáli nummar átjan uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um familjuískoyti tað er oljuískoyti til húski í tvey túsund og tveyogtjúgu í ár og vit skulu biðja um framsøgumenn

sambandsflokkin rósa samuelsen fyri tjóðveldi siristenberg fyri miðflokkin steffan klein poulsen fyri javnaðarflokkin eykun samuelsen fyri framsókn er tað rutt vang tað eru tey sum eru komin uppá her fyrst fær jørgun niclasen

og tað var oljufelagið sum var í hinum endanum hóast eg visti tað so má eg siga at tað eg bleiv ógvuliga kløkkur tá ið eg fekk sum hava hægri lønir sum eru hart sperd húsaprísirnir hava jú verið øgiligir og og rentan kvinkar eisini uppeftir og so kemur oljan afturat so egv hugsi mær sjálvam at hett her er ikki bara tey við teimum lægstu lønunum sum fáa tað trupult men eisini tey við hægri

oljurokningin hon er hækkað líka nógv hjá øllum tað má vera út við eina tvífalding hjá øllum og og tískil so raka tað líka hart

ivaleyst fleiri erðenni sum kundu hugsað at hann var størri men tað er ein bati og tað er ein hjálp eisini til tey við eitt sindur av hægri lønum sum eru hart sperd men tey lagsløntu eru tey sum fáa nógv mest og tað er sjálvandi tí at tey hava ikki eins nógv sum hin vissi vit hugsa um skipanir nú er tað verið ein øgiligur gangur um at tað eru hart sperd fólk men mann má siga tá mann hyggur eftir skipanum hjá okkum at vit hava nógvar skipanir sum lofta

er tað stakir uppihaldarar so hava vit eisini eitt barnaískoyti sjálvandi ein stakur uppihjaldar fara jú eisini barnagjald øog í í ringasta føri so hava vit eisini forsorg so mann kann siga at vit hava nógvar skipanir á loftafólki sum koma illa fyri fíggjarliga nú kemur so hendan afturat og hetta er ein eingangs upphædd sum fólk fáa fyri líkasum at síggja eitt sindur ljósari upp á ta myrku tíðina sum jú veturin er men út yvir hesar her skipanirnar so hava vit jú barnavernd tavil sig eru børn og við jamen so hava vit eina skipan sum fer inn og tryggjar ta familjuna og vit hava eisini felagsskapir sum hjálpa reyðikrossur varð frammi og segði at tey hjálptu við klæðum og við mati barnabatið hevur eisini verið frammi at tey kunnu hjálpa so vit hava nógvar almennar skipanir og eisini sjálvbodnar felagsskapir sum eru har so hetta her er sum sagt eitt afturat hyggja vit eftir hvørjar veitingar ið fólk fáa so er tað nú ikki heilt smávegis altso ein stakur uppihaldarir við tveimum børnum sum eru pp á forsorg nei sum eru upp á fyritíðar pensjón hevur einogtjúgu túsund krónur eftir at liva fyri um mánaðin tá alt er goldið umframt umframt frítt ansingarpláss tað má mann siga er ein tað tað er ein ein góð inntøka at fáa frá tí almenna eini ein ungur maður sum sum tá cei ikki ifingið maka meinti at hetta var kappingaravlandi ímóti sær h tað veit eg nú ikki um tað er men mann má hvussur siga at vit hava ótrúliga góðar skipanir eg haldi næstan tær bestu í norðralondum og eg haldi sjálvur kanska í so góðar tí tí tann nú nevndi eg staka uppihaldarn við tveimum børnum sum eru einogtjúgu túsund krónur eftir um mánaðin vissu viðkomandi skuldi forelska seg og og komið við einum einum nýggjum maka so verður ikki lukkuligt økonomiskt sumtað betíðir fyri viðkomandi tí tá skrambla allir pengarnir vekk so kanska at mann kundi hugt eftir teimum skipanm vit hava nú verðu hesum uppskotinum sagt at at tað er markð á hvat inntøkan skal vera og fyri okkum at fáa hettar her tað vil siga at er tað et húski sum hevur ein vaksnan so skal inntøkan í mesta lagi verða tvey hundrað og hálvfems túsund krónur og húski ið telur tvey ella fleiri vaksin er tað trý hundrað og hálvfems túsund og húski ð telur tvey ella fleiri vaksin við trimum ella fleiri børnum har skal grundarlagið mesta lagi vera fýra hundrað og tíggju túsund hesi mørkini trúgvi eg altíð at mann kann diskutera altso skal tað vera hesmenni ella hasmenna og og tað óvapnar við einum marki tað er at fert tú eina krónu upp um sum er galið men sum eg skilji tað so ev ma valt her at brúka tey somu tær somu mørkini sum mann brúkar til familjuískoyti so hetta er altso ikki tikið úr teimum lofti og eg haldi at hetta er í lagi vit hava sum sagt fólk sum hava hægri inntøkur enn hetta fáa jú ein skattalætta humframt at tað eru børn jamen so hækka barnafrádráttin eisini so tey eru men tað kunnu fáa hesi sjálvandi eisini so hetta her haldi eg er í lagitá tað so kemur til hvat ið mann skal eiga nú sigur mann ogn men viðmerkinguni síggja vit at at ogn merkir altso reiðan pening og eisini virðisbrøv her stendur í at at eigur mann meira enn hálvtrýss túsund tvelsija meira enn hálvtrýss túsund a bók jamen so fær mann ikki og er tað eitt par so skal tað eima meira enn hálvfjerðs túsund so fær mann ikki eg haldi sjálvur at hesi mørkini virka ógvuliga høg altso vit tosa um um um harðsperdar neyðlígandi familjur og og er tað ein familja sum hevur hálvfjerðs túsund a bók so er jú ikki so galið so vilja hesar sjey túsund krónurnar koyra tær hálvfjerðs túsund upp á sjeyoghálvfjerðs túsund so men hetta er so eitt kompromimán hevur gjørt og og hesi mørkini standa her og er tað soleiðisnar at løgtingið vil halda fast við teimum so gjarna tað eg haldi sjálvur at hetta virkar til at ver ein øgiliga stóra upphædd sum fólk sitar inni við og allíkavæl fær hendan her stuðulin men sum sagt málið kemur í trivnaðarnevndina og har skal tað fáa eina góða viðgerð og eg fari hvususur at mæla til at tað fær an hampiliga skjóta viðgerð tí tey sum hava brúk fyri hesum tey standa skríggjandi og og bíða so vissu í í trivnaðarnevndin vil saman við okkum arbeiða hampiliga skjótt við hesum málinum so fari eg at mæla til tað takk fyri formaður ja takk fyri so er næsti røðari
eykun samuelsen ger so væl takk fyri harra formaður ja hetta her við
viðgera í dag er ein broyting í familjuískoytinum soleiðisnar at fólk fólk við lágum inntøkum kunnu fáa eitti eingangsoljuískoyti á sjey túsund krónur og mann brúkar skipanina við mann brúkar hetta her lógina um familjuískoyti og tað merki so fyri tað fyrsta er tað nakrar treytir at fáa hesar her sjey túsund krónurnar tað fyrsta tað er at mann mann má hava at mann má hava oljufýr fyri at kunna fáa hesa her hjálpina og tað er mann kann siga tað er sjálvandi tey flestu húskini sum hava útreiðslur til olju sum brúka olju at hita húsini upp við men tað eru nøkur sum hava lagt um og tað kann vera fólk sum tað kann eisini vera fólk sum búgva til leiðu einum stað har mann hevur varandi orkukeldur og tey tað er ikki nervendvíst at tey hava so høgar inntøkur so at at tað vildi eg hildið vari eingi skaði um um tey eisini kundu fingið fingið hetta her hetta her ískoytið tí at tað er ikki bara oljan sum er hækkað síðsta uppgerðin hjá hagstovuni so er matprísurin á mati eisini hækkaður seks prosent so at tað eri tað er eitt stórt trýst á tær lágu inntøkurnar og tað sum so tað fyrsta at eg haldi tað er óheppið og hetta er so gjørt soleiðisar at her eru nakrar treytir fyri ogn fyri at fáa hetta her eigur mann eigur mann mann ogn sum er er omanfyri hálvtrýss túsund og vista eru familjur við meira enn trimum børnum so kann tað vera hálvfjerðs túsund sum er marki fyri at kunna fáa oljuískoyti tað kann mann so siga at tey mørkini hevur landsstýrismaðurin hækkað frá tretivu tað var upprunaliga so tað kann mann siga er sum so í lagi men tað sum er kanska eg havi hug at at viðmerkja meir tað eru treytirnar til inntøku har mann har mann kann altso vistu ein vaksin í húskinum so skal inntøkan mesta lagi vera tvey hundrað og hálvfems túsund vist tað eru tvey ella fleiri vaksin so er tað trý hundrað og hálvfems og vist tað so eru tvey ella fleiri vaksin sum hava trý ella fleiri børn so eru tað fýra hundrað og tíggju túsund sum eru inntøkumarkið har haldi eg at mann kundi hugt eftir í samband við mann eisini hevur lovað ein skattalætta so haldi eg mann kundi eisini hugt eftir eftir tí at at arbeiðarafamiljurnar fara at fáa millum lítlan og ongan skattalætta tí haldi eg mann kundi kundi flutt mørkini upp soleiðisar at tey nærkaðust eina na har tað vóru tvey sum høvdu eina arbeiðarinntøku í part tað haldi eg gott mann kundi gjørt tí at tey fáa onga skattalætta men har sigur mann tað sama sum sum mann gjørdi við flatskattinum á sinni at að tey við lægru inntøkum tey fáa ongan skattalætta men tey nu tað tað fer at loysa seg at taka eitt tak eyka og tað er nokk so løgið at tað altíð skal loysa seg tá ið fólkaflokkurin kemur skattalætta tað skal altíð loysast hjá teimum lægru inntøkunum at taka eitt tak eyka tað er altíð har grundgevingin er í staðin fyri at tær hægru inntøkurnar tær tær tær fáa sum oftast mest í lætta so tað haldi eg eri ikki ikki rætt at mann at mann ikki tey sum arbeiða tað eru nógv sum arbeiða átta tímar hvønn tann einasta dag hart arbeiði til dømis á flakavirkjum og aðrastaðni sum fara at fáa millum lítið og einki skattalætta so sær mann hvønn veg tað vendur og tá tað so heldur ikki kanska er ein familja so sum sum at inntøkumørkini her ikki ein gongd haldað seg til tað tað haldi eg gott mann kundi gjørt øh tað er rætt at at olju oljurokningin rakar øll men tað er munur á hvussu hvussu fortreytirnar eru at møta tí hækkingin vil eg siga og tað er gott at mann í skattalættanum og barnafrádráttinum tað eru kanska tey miðalinntøkunar man tosa nógv um sum fara at fáa ein efáa ein hampiliga fáa ein lætta ella fáa hvussu er í meira lagi men tað er ikki í ordan at tey sum eru lægri fyritar pensjonistar fólkapensjonistar og sovíðari sum onga skattalætta fáa at tey men tey kunnu so sjálvandi fáa partar av teimum tey sum eru pensjonistar kunnu fáa oljuískoyti tí tey hava liggja undir arbeiðarinntøkurnar

so at at at tað er tað er so tað sum eg havi at siga til vit taka sjálvandi undir við hesum her uppskotinum í javnaðarflokkinum men vit halda at inntøkumørkini kundu saktans saktans fari farið nærkast arbeiðara inntøkuni og tað er eisini tað sum verður sagt í hoyringsskrivinum frá millum annað samtak at at mann heldur seg til til tey ininntøkumørkini h so hevur tað verið tosað nógv um hetta her við við at geva hjálp í hesum her tíðinum um tað er nokk at mann hevur trý átøk frá landsstýrinum mann hevur ein skattalætta om mann hevur barnafrádráttinum so man hesa eingangsupphæddina vit vita at tað er eitt øgiligt trýst á prísrnar í danmark byrjaði mann at tosa um tá ið kríggið var byrjað í ukraina um mann beginti at merkja at príshækkingarnar at tað fóra at kosta tretivu túsund krónur meira at liva fyrr hjá einari familju í dag tosar mann um after oman fyri fjøruti túsund so tað veksur alla tíðina og eg veit væl at tað kanska ikki veksur líka skjótt hjá okkum men vit hava so í hvussuer tað síðsta at hetta her við oljuni er tað sjey prosent vøkstur ug matur er seks prosent so vit hald eg haldi at mann kundi alt gott um um hetta isoleraða uppskotið vist mann helt seg til arbeiða inntøkurnar at at tey so øll so fingu hetta her men hetta er ein eingangshjálp upp á sjey túsund krónur og tey sum so fella uttan fyri hini ikki visti mann ikki eiðu børn og mann og mann hevur eina lága inntøku so fær mann sjey túsund krónur og tað er tað og útreiðslurnar eru kanska tretv túsund so tað haldi eg ikki er í lagi og eg haldi eisini at mann kundi mann kundi gjørt fleiri onnur ting tað virkar sum landsstýrið heldur athesin her kekkurin her eingangssekkturin og so skattalættin sum sumsum líkasum leypur tey lægstu inntøkurnar um og og so barnafrádrótturin tað er tað sum mann ætlar sær tað haldi eg er er for lítið mann kundi hugt eftir hesum her við oljuprísinum kappingareftirlitið hevur jú víst á ati at vinningurin er er kanska í hægra lagi omann kundi eisini hugt eftir sum mann ger aðrastaðni har kannar mann har kannar mann príshakkingarnar á vørum tí at tað er tað vísir seg at at summar vørur tær hækka bara tí allar aðrar vørur hækka tað kundi mann eisini hugt eftir vt vit mangla nokk heta her við apríseftirlitið og tí sum vit høvdu fyrr har eru nøkur ting mann kundi gjørt mann kundi eisini hugt eftir um um mann kundi

at mann skaln nokk ikki siga at mann skal ikki hava varandi skipanir sum eru í tað óendaliga tað er ikki har eg eri men eg haldi at at bara at bara at koma við hesum oljukekkinum og og bara eina ferð eg for lítið tí at eg eg dugi illa fyri stilla mær at at hetta her er yvirstaðið te i man hevur fingið at hækkingini á oljuprísinum hon hon heldur uppat eg veit gott at olja oljan fer upp og niður men matvørurnar og tað allar aðrastaðni gongur mann út frá at at tað verður ein harður vetur eisini hjá fólki tí at príshakkingarnar blíva og tað er einki sum sigur at at at vit eru so nógv øðrvísi en onnur at at tað ikki fer at vera dýrari at liva kanska nokk so langt fram í tíðina tí tí er tað líkasum bara sleppa øllum at siga at at mann fær nakað eingangs og tað er tað øh visi mann hyggur eftir hoyringsskrivunum so er tað sum eg nevndi sum eg nevndi samtak sum nevnir hetta her við arbeiðarinntøkuni og tað eru fleiri onnur sum nevna tað eisini og so er tað etta her við so er tað hetta her við við teimum sum vis mann tekur megd so er tað hetta her við fyritiar pensjonistunum og har haldi eg at fyritiar pensjonistarnir har nógvir fyrtíar pensjonistar sum eru øgiliga illa fyri fíggjarliga og sperdi hart sperdir tí at at pensjónin er hækkað fleiri ferðir hjá fólkapensjonistunum men fyri tar pensjonistanum teir fingu eina hækking í tvey túsund og seytjan ella var tað átjan har vit gjørdu grundarupphæddina skattafría so fekk mann eina hækking á millum átta hundrað og tólv hundrað krónur alt eftir hvussu kommunuskatturin var og so er tað javnað eina ferð og tað verður so upphæddin verður so javnað aftur í ár so har har haldi eg at mann kundi gott hugt eftir eftir teimum tí at har eru oftani eisini nógvar útreiðslur til heilivág og onnur ting sum sum tey eisini hava og tað eru nógv sum eru virkliga sperd har

so vissi eg skal siga samanumtikið so haldi eg at mann skuldi havt fleiri sum eg havi sagt fyrr tá vit høvdu fíggjarlógina at vit eiga at fara meira miðvíst inn og og geragera fleiri átøk til teir lægru bólkarnir sum ikki fáa nakað av ikki fáa nakað av skattalættan og tað er ikki bara arbeiðar ger eisini taðer eisini heilsurøktarar og aðrari aðrir bólkar sum fáa millum lítið og einki onkur fær ellivu krónur um mánaðin so takk fyri ja mann sær ikki tíðina
ja takk fyri so fara ingilin strøm eina viðmerking íhugað í heila tikið halda vit jú at tað er gott at mann at
líkasum rakna við og og ger fyri okkurt fyri tey sum eru harðast rakt av hesum her øktu prísinum sum bara vaksa menher rópa tey so juískoyti til húskið og eg haldi nemliga eygon kom ftuttin á tað men tað er nemliga nokk so problematiskt tí at kappingareftirlitið herfyri jú akkurát hevur víst á at tey oljufeløgini sum eiga tey bæði oljuførðini sum einsamøll eiga marknaðin í føroyum tey leggja ein forhøgan vinning á olju bensin og disil tað er líkasum eitt ein trupulleiki í hesum tá ið mann ikki sigur at mann vil fara inn og gera nakað fyri hendan her marknaðin at hesin marknaðurin verður meira fleksibul og heldur ikki hevur sett serliga nógvar pengar av til at hjálpa fólki til at skifta yvir til grønar orkuloysnir takk fyri eykum samolsen ja takk ja tað er ein
trupulleiki at at at
at mann bara letur ella at mann ikki ger nakað við hetta her við oljufeløgini at oljuprísurin er ella at vinningurin er so stórur har hevur mann til dømis hevur mann hoyrt um í grønlandi at mann keypir inn olju í stórum og at oljan er nógv bíligari tað landsstrandferðslan plagdi fyrr at hyggja olju kallaði mann tá mann tryggjaði sær at mann keypti at mann keypti eina stóra mongd so at oljuprísurin var fastfrystur og ikki var útsettur fyri hækkingum tá mann hugsar um um vanliga húsarhaldini so haldi eg avgjørt at mann burdi og hugsar um at vinnan hon fær hon fær bíligari fær avsláttur men tað fáa vanliga húsarhaldini ikki so at mann kundi saktans fari inn og hugt eftir tí við oljuprísinum eisini um mann kundi gjørt nakað við við tann partin bæði við vinning og at húsarhaldini sluppu lættari takk fyri ja takk fyri so er tað
rósa samuelsen sum var orðið ger tað væl takk fyri harra formaður ja til viðgerðar tað er
uppskot til eitt íav oljuískoyti til húskið í tvey túsund og tveyogtjúgu vit hava tí betur nógvar góðar skipanir sum lofta fólki sum er í trongstøðum hetta verður so ein skipan afturat altso vit hava familjuískoyti tilog vit hava barnaískoyti fíggjarlig frípláss og so er tað eisini skipanir sum kunnu lofta pensjonistum við sum hava serligt trupulkor vit minnast kanska øll tá í hálvfemsunum tá ið tá ið bankarnar fóru heysin eg arbeitdi sjálv í sparikassan tá og kundi uppliva hvussu fólk høvdu tað og eg minnist eisini tað at tað var er serligan oljutangin sumsumm sum fyltu nógv tí hann skuldi einturskumn a velja ímillum mat og og olju og tað var øgiliga nógv sum fóru at kynda og fýra upp í í oljufýringunum og tað erikki tað sum hann kann gera í dag tí at tað er ikki akkurát tað sum er tað sum eg mestsunnasti fyri fyri heilsuna at koyra royk út tí mann fær ikk tað sama tilfar sum hann gjørdi tá h sum onnurhava sagt so hava tey komið meira niður í nágreina hvat iðinntøkamesta lagi kann vera so eg akurátsum fari líka hopa eitt sindur burtu

atli mær at nevna tann málbólkin sum hevur tað kanska eitt sindur trupult tað er kanska tey sum eru í tillaganum starvi tey sum erja undir forsorgn tey sum hava lægru fyritøkurpensjónirnar har sum tey búgva í egnum húsum ella egnai íbúð sum tey kanska ikki og ikki eru ikki búgva heima hjá foreldrunum har sum tey ikki hava møguleika at standa fyri eini oljurokning og tað er so foreldrini sum standa fyri t standa fyri oljurokningini og í veruleikanum hava dupult húsarhald eg havi gjart gjørt vart við hettahar tilí sambandi við hoyringarnar hjá sum flokkurin lat inn og eisini landssýrismaðurin eisini vitandi um

við at ikki at veita stuðul til tey sum ikki megna at betala og onnur betala fyri ger so tað at tað avvarandi hjá í hesum førinum hjá fleiri ungdómum sum búgva fyri seg sjálvan ellavaksnum sum búgva fyri sjálvan so blívur vur tað eini tyngri útreiðsla fyri foreldrini ella avvarandi so tað er nakað sum eg hopi at vit kunnu gera nakað við øog tá mann tosar um eisini heta her við við hvussu nógv skulu tey eiga so er tað fleiri sum hava eina cetisuppsparing harsum ella eina uppsparing sum tey skulu brúka til ati umvæla húsini leggja um tilvarandi orku og skal mann taka tað burtur frá teimum og ella ella skuldi tað iki fáa et ískoyti tí at tað hava tað so so kann tað kanska vera eitt sindur óheppin so tað er kanska nøkur ting mann kann seta krøv til tí eg minnist eisini sjálv tá ið tá eg arbeiddi ípeningastovninum at tað tað bar eisini til at vera kreativur og flyta tað smann eigur á eina konto til ein annan og tað skalikki tað sum vit skulu leggja upp til tað má vera soleiðis tað at tað skal vera raelt at fólk hava nakað atstanda standa upp fyri tá ið tey skulu til dømis at leggja um ella umleggja eella umbyggja húsini hjá sær so ati eg vóni at vit koma at raka rætt og ikki soleiðis tað at tað verður tyngri hjá nøkrum h vist vit hyggja eftir hvat ið man hevur gjørt aðrastaðni nú hava tey stórar handilsketur londum har v har er tað nakrar handilsketur sum hava sagt at tað er eingin príshakking á nai vøru restina av árunum og og tað stenda púra greitt allar tær dagdagsvørurnar sum vit hava sum veri fyri neyðini er nakað sum er í tí bíligari endanum og tað eru fult góðir kvalitetir sum tað er hjá sum hjá hinum eisini um vit hava tann møguleikan í føroyum tað veit ikki um keturnar hjá okkum eru nóg stórar mentað eg i vil hava eina eina áheitan her frá at akkur sum at fáa tær stóru og sterku heimsketurnar líka atihyggja upp á um tað ikki er neyðugt atkoyra príssteðg á tær vanligu daglidagssvararnar til tiltiltil fólk um tú so hevu hug at keypa nakað sum eg er dýrari so hevur hevur møguleika tiltað síða so er tað ert tú vælkomin til tað men tað skal ikki vera soleiðis tað at fólk skulu vera neyðugt neyðugt tað skula neyðugt hjá fólki at fara til at keypa hálvútgongdirnar varir fyri at fáa nakað bíligt so samanumtikið so haldi eg eta er eitt eitt rættiliga gott uppskot men eg haldi nøkur ting í nevndini vit skulu arbeiða við sum eg lji so er hetta eitt mál sum skalfáas skjótt ígjøgnum og tað vilja vit í trivnaðarnevndini eisini virka fyri og taka tær innkallingar sum skulu til og at fáa uppskotið væl og viðiliga ígjøgnum og kanska møguluvís koma við nøku viðmerkingum um kant kanska skuldi gerast øðrvísi so tað verðurhetta við míni orð til øhetta upskotið takk
takk fyri harra formaður ja eg kann væl fylgja hesum her
sum rósa samelsen nevnir í mun til ogn nú stendur tað í lógaruppskotinum at athenda hasi mørkini eru hálvtrýss og hálvfjerðs tússund krónur og tað stendur bara definera sum innistandandi í peningastovni og virðisbrøv men hevur rósaaltso hetta her við at mann sparir upp tí at mann skal skifta vindø ella hvat a nú skuldi verið tað er øgiliga trupult atat altso umsita tað hvussu kann mann siga hasir pengarnir sum tú eigur á bók eru tiltil viðlíkahalda ella okkurt annað tí at tað er sjálvandi hevði verið tað besta vissi mann kundi latið tað verið uttanfyri tað er bara spurningurin um a um tað ber til at gera tað um tað ikki er øgiliga umsitingarliga tunt so hevði mann funnið eina lætta loysn uppá tað tí hitt at hækka markið bara uppeftir eg veit ikki heilt langt upp so a samelsen
takk fyri í peningastovninum í dag er tað so at tú kann hava eina setu
tús og uppsparing sum er bundin og visti tú hevur pengar settar av til viðlíkahald av húsunum so er at binda tær pengarnar inní á tí í kontuini og ikki taka tað av og um so erin skal takast av so verur tað tað sama sum bjøblistuðulslánini men bara tín egna kontu soleiðist tað at tá túð skal skifta vindu skifta ella skifta tak ella leggja um so er tað bara tær pengarnar slu brúkast men ikki til nakað sum helst annað tað ber til at gera sokurt so er tað ed jacobsen ger soghra takk fyri formaður ja tað er eitt eitt
gott mál viðgera nú tí mann mann viðger eitt mál hvar mann
vit lata pengar til tey sum sum hava minst og hava avbjóðingar við at gjalda eitt nú sínu oljurokning kann gott fylgjar avs samelsen í í nøkrum av hasum vinklunum har at í vissum førum hevur tað avbjóðingar og teir avbjóðingar tær liggja kanska enn lægri hjá menniskjanum tí einkulta menniskjanum at fáa líkasum koma ígjøgnum dagligdagin so taðer viktigt at vit í nevndini hyggja ígjøgnum rakar demsin skal er tað ftað verða altíð soleiðis men lat okkum hyggja tað saman við landsstýrinum í saman við teimum avvarandi partunum at eru nakrar fellur her sum sum vit eiga rætta uppá sum tað ber til at rætta uppá sum statvekk raka tey sum eru ringast fyri tí tað tað er tað sum hetta uppskotið leggur upp til takk fyri hara formaður ósa samelsen ja takk fyri harra formaður tað sum er umráðandi
er tað at tað rakar rætt og tað
tað er so viktig at so øllum tað tað skal vera umsitingarliga lætt tað skal ikki vera so at tað skal skala eini eini stór málsviðgerð til ella ein stór eftirkannning fyri tá ið málsviðgerðina í samband við málsviðgerðina tað skal vera so at tað skal vera lætt umsitiligt so at ikki vera so at fólk skulu føla tað tey skulu bíða nóg ov longri enn enn neyðugt síðani er tað bjørt samuelsen

buðul til oljuútreiðslur men eg hugsi hetta her við at vit vita at tað er rættiliga nógv sum ikki verða loftaði hsum her hvat altso altso hvat hugsar mann at hvussu ætlar mann at royna at fara út og finna út av altso hvørj familjur eru til dømis ein familja sum býr í eini kjallaraíbúð sum ikki kann vísa á at hon hevur reiðslur men kanska betalir rættiliga nógv í húsalagi kortini hvussu ætlar mann at fara út og og og fáa eitt yvirlit yvir tær familjur sum í veruleikanum í løtuni ikki fáa endarnar røkka saman og virkliga virkliga hava brúk fyri hjálptakk fyr hrar formaður ja avbjóðingin er eisini
tey sum búgva í
við íbúðum har sum húsaleiðin fer upp up á grund av av av av oljuprísinum og tað er ein avbjóðing hvussu mann ger tað men eg haldi tað skuldi fá greina eitt sindur nærri í nevndini um hvussu tað ber til at loysa tann trupulleikan um tað heilatikki ber til men hetta er tað sama sum eg sigi við ein sum býr í einum húsum sum tú ikki býr hjá tí almenna men tú býrt hjá tar sjálvum og hevur hevur hevur eini ein ein íbúð men men tú fært iki loyvi tl at standa fyri ólrokningini tú kanst ikki dokumentera at tú hevur betalt tí erta saman við ein leiðari tú kas ikki dokumentera tað tú betalt oljunaja takk fyri vórðu ikki fleiri viðmerkinr til næsta
róðara og tað er sirið stenberg sum nú fær orðið ger so væl takk fyri har formaður
h tað er eingin ivi um tað sum fleiri longu hava sagt at oljuprísurin er farin heilt til skíggjað okur síggja tað øll okur síggja tað hjá okkum sjálvum sum enn hava olju og húsarhaldini eru rættiliga sperd og tað raka sjálvandi altíð mest tey sum hava minst men tað sum eg haldi er er øðrvísi við hesari kann mann siga kreppuni sum eru í løtuni við inflatiónini tað er tað at hon raka faktiskt rættiliga breitt og at allun tann stóri bólkurin av miðalløntum verðar eisini ragdur og tey sum hava lægstru inntøkurnar verða harðast rakt og hvussu ger mann so eittannað her inni frá sum kann hjálpa soleis at tær familjurnar kunna koma ígjøgnum hesa her tíðina tað hevur tikið langa tíð at fáa hetta málið í tingi hetta r ein støða sum hevur staðið upp á í rættiliga nógvar mánaðar nú og okur hava verið eitt sindur ótolin í tjóðveldinum eftir at mann fór at koma við nøkrum uppskotum sum kundu bøta um lívskorini hjá teimum sum verða harðtrakt av inflatiónini vissi okundu hugsa eitt sindur aftur til tá ið løgtingsval var seinast so var tað øgiliga nógv frami hetta her við ati hevur vinnan tað gott hevur familjan tað gott og og mótsatt hevur familjan tað gott hevur vinnan tað gott eg haldi í hvørfall at a ta tíðina sum okur liva í nú má mann sanna at tað er ein sannleiki við rættiliga stórum motifikatiónum tað er ikki so einfalt eg haldi at vinnan í nógvum førum hevur tað gott og nógvar familjur hava tað hart tað hongur ikki saman hinvegin er tað eisini nakrar familjur sum sum hava tað gott og nakrar vinnur sum kanska ikki hava tað so gott so kanska haldi eg tíðin hevur prógvað at hatta har eg rokni ikki kur síggja hatta herrópi aftur ikk eg kann siga tað so okur hava roynt at altso eisini sum flokkur at víst á hasa støðuna nokk so leingi og fara sjálvandi at taka undir við øllum tí sum kann bøta um tey tungu fíggjarligu korini sum familjur eru í og sjálvandi er spurningurin altíð at hvussu tryggjar mann at tað sum mann vil lata veruliga røkkur til tey sum hava mest brúk fyri tí og tað er altíð trupult líkamikið hvussu tú vil gera tað og her hevur mann so eitt boð upp á tað og sjálvandi haldi eg tað er rætt at mann ger nakað hinvegin havi eg eisini hug at siga ati oljufeløginir kundi eisini víst eitt sindur av samfelagssinni og lekka oljuprísin og eg haldi at heldurskiat okur kula vera blindigin fyri tí kanningin sum kappingareftirlitið hevur gjørt sum hevur víst at hær er rættiliga høg avansa og har kundi mann eisini her inni frá sett eitt loft á vansina eitt eitt mark fyri hvussu nógv nógvan vinning um mann mann kann hava tí tað hevði hvørfall komið í øllum samfelagnum til góðar tí eitt er at familjur verða hart raktar av hsum høga prísinum ogkum mu eisini minnast til tað at her inni frá var okur eisini av nógvum stórum stovnum og øðrum sum sum fara at fáa ein ein nógv dýrari altso rakstur bara tí at oljuprísurin er farin upp so tað ávirkar øðiliga breitt og vissu prísurin generelt fór niður so hevði tað bútt upp á støðurna hjá okkum øllum hjá samfelagnum samlað so eg haldi a hetta her við einum avatnslofti her er nakað eg haldi eisini faktisk at okur eru har at tt prís at at eitt príseftirlit hevði verið rætt okur hava gjørt eitt uppskot sum fer at verða lagt fram ein av døgunum nú eisini um at fáa broytt familjuískoyti soleiðis at tú kann málrætta til tey sum hava minst og spurningurin er um at kki eisini eigur hyggja eftir viðbótini til pensjonistar soleis at mann eisini málrætta hetta her við altíð at koyra alt út til øll tað haldi eg ikki er rætt tað má pá enlanna máta vera málið rætta hesar her sjey túsund krónurnar sum mann ætlar at lata tað er ein eingangs upphædd og tað ger sjálvandi mun men støðan sum er í dag við inflatiónini hana vita okum ikki hvussu leingi hon fer at vara men tað er í hvørfall nógv sum tíðr upp á tað at tann høgi prísvøksturin sum er verður varandi í hvørfall ev eina tíð so at at ta hetta her kann vera lunki í eina løtu men hetta fer ikki at verða ei varandi hiti og tað hevur eisini verið víst á at vissi ein familja keypir inn ella ella skal hava sítt húsarhald altso tað er tað eru vørur sum hann hevur brúk fyri einam húsarhaldi so kosta tað sama forbrúkkiðenni enni tretivu túsund krónur meira nú enn tað gjørdi bara í fjør alt stú betalir tretivu túsund krónur meira fyri at fáa tað sama og og í sæð í tí ljósunum er sjey túsund krónur ikki eitt høgt tal og serliga sæð í ljósnum av at imflatiónin sær ikki út til at til at fara o minkt aftur og rentan eisini fer at fara upp nú tá ið hetta uppskotið fór til hoyringar tá varð markið tretivu túsund krónur altso visti tú átta tretivu túsund so kundi tú ikki fáa hetta her oljuískoyti nú er tað sum broytt til hálvtrýss túsund um ikki hava hálvtrýss túsund í ogn h men eg minnist ikki akkurát hvat landsstýrismaðurin segði í gjár men eg meini hann segði at tað vóru kanska millum tvey fýra hundrað sum mann roknaði við g fóru at fáa hetta her kanska upp ímóti fimm hundrað fólkum sum fóru at fáa hetta her oljuískoyti og tað er faktisk ikki nakað serliga stórt talveg haldi mann hevur átjan túsund húsarhald í føroyum og vist ti eini fimm hundraðmaks sum kunna fáa hetta her tí at treytirnar eru so mikið harðar so er hetta ja ein hjálp hjá nøkrum men tað er eitn statvekk ein øgiliga stórur bólkur sum stendur eftir og hevur brúk fyri at fáa eina eina heilt aðra hjálp og so er tað tann skattalættin sum eisini er varslaður sum sum eisini fer at verða viðgjørdur nú hann røkkur ikki teimum laltso allarlegstu lønunum hann røkkur eitt sindur í miðal so so tað er tað virkar eitt sindur tungt hjá teimum sum eru ringast fyri líkamikið tey uppskotini sum eru komin í løtuni men allir bøtur bætur sjálvandi tað skal ikki síggjast sum um at okur ikkifarat taka undir við esum her men eg vísi bara á at okur hava størri sosialar avbjóðingar í løtuni enn tað sum hetta uppskotið einsamalt kann røkka og taðer ikki nógvir dagar síðan eg ein tav bjørt samulsen setti ein spurning um børni fátkravága har tað er sagt at tað eru ein túsund børn sum sum eru í tí støðuni og soleiðis sum sum kostnaðarstøðið broytist nú so verða tað uttan iva fleiri og tað er eitt øgiliga stórt og alvorligt mál tí okur vita tað ati vánalig fíggjarlig kor í í barnaárum kunna ávirka alla tína lívsleið so tað er rættiliga alvorligt og tað málið haldi eg eisini at politiski myndugleikin noyðist at seta seg niður og fáa viðgjørt hvussu fenn mann bøtt um tað har hava okur so eitt boð við at fáa broytt familjuískoyti men tað skal heilsukort meira til enn tað uppskotið skal sjálvandi fáa eina góða viðgerð og okur fara at gera nakrar hoyringar í nevndini tá tað bøtir um nakað men tað er ikki nokk til til til tað støðu sum fólk eru komin í í løtuni og so eitt boð engt til landsstýrið afturat at farið ov í ein diolog við oljufeløgini tí eg haldi hatta kann ikki ganga við hesum her við hesohøgi av vansini takk so er tað eygun samuelsen eina viðmerking ger su væl
ja takk ja so eru vit tvær sum halda hetta við oljuprísinum
kann ikki ganga so eg haldi tað er viktigt tann áheitan fer víðari hetta her við at mann skal kunna prógva olju útreiðslur í samband við uppskotið tað kann eisini so sigu man ja men tað eru tey flestu sum hava olju tað eru ikki so fá sum hava lagt um og sovíðari og teyhava kanska ikki lágað inntøku men tað eru í hvørnfald dømi til dømis tey sum leiga hjá bústøðum tað er onkur búfelagsskapur sum hevur jarðhita tey fólkini fáa fyritíðarpensjón og einki annað og tey kunnu ikki fáa nakra hjálp men hjá teimum kostar matur og alt annað tað sama útreiðslurnar sum tey hava so at eg haldi at mann eigur í nevndini at hyggja upp á at har um mann ikki kann gera nakað við tað eg veit ikki um um siristenberg er samdur við tí siristenbergyri harra formaður
ein ja faktiskt hevði noterað mær tað eg veit ikki hvussu
sú ber til til gloppið men nettupp hetta her við at knýta tað at olju útreiðslum tí t tað eru jú nógv fólk sum búgva til leiði og hvussu fær mann gjørt nakað munandi gott har ø visi okur hyggja eisini í grannalondini so hava tey eisini gjørt nakað við sjálvndi okur hava ikki so stóran leiðirmarknað sum tey hava men tað hava eisini gjørt hetta her við leiðiloft og annað soleis at leiðan ikki bara kann fara upp í í tað óendaliga sjálvt um um onnur ting kanska eru durkaðir so tað at knýta tað at olju og útreiðsluum tað er tað tað tað helttar hvør fall nøkur av tað er gott fóru ein ein lítil bólkur men tað eru fólk sum búgva til leiði og sum sjálvandi eisini hava tað trupult so tað eru eisini fólk sum leiða eisini frá privatum har oljan er uppi í húsaleiðini so hvussu ger mann akurát sum tað so tað tað er kanska eitt sum okur haldi eg mugu brúka eitt sidur av tíð í trivnaðarnevndini uppá og tí má hetta málið eisini fáa eina fáa góðar hoyringar takk fyri ja so er tað bjørt samuelsen
takk fyri sigur steinberg helt eina góða røðu og hon vísti eisini á
henda fyrispurningin sum eg sjálv setti herfyri og tað sum eg haldi vera eitt sindur ørkymlandi í tí svarinum sum kom tað var at vit í føroyum vita ikki hvussu nógv fátæk eru vit vita heldur ikki hvussu støðan sum er nú hevur ávirkað tey sum liggja á fátækamarkinum eg haldi at tað kom dagført tøl frá hæggstovuni síðani um fátækamarknum hvussu nógv fólk liggja á fátækamarkinum og hvussu nógv av hesum eru børn og børnini liggja um túsund og mann kanst rokna við at nógv av hesum eru flutt frá líggja í fátækarvág til at liva í fátæk nú onkursvegna haldir øgiliga ørkymlandi at mann ikki hevur eitt betri boð upp á hvussu nógv verið í sær og ein frymil fyri hvussu kann mann søkt líka sum fáa akkurát har familjurnar við nú tá ið mann vil stuðla takk fyri siri stevver takk fyri formaður og takk til bjørt samussen ja eg haldi
at okur vita
fitta alfor lítið um livikor okur hava øiliga lítla sosiala gransking og okur mangla hagtøl og kenna lítið til okara støðu men vist man hyggur eftir hvat gransking ellar sigur aðrastaðni um tað at liva í truplum korum so veit mann tað tað hevur ávirkaðhan aktað hevur ávirkan til dømis á útbúgvingarleiðina hjá alsvstuvðsum barn livir í í fátækt t hevur ávirkan á tína útbúgvingarleið taðhur eisini ávirkan á tínam heilsu bara tað ati matvørur annað verður so nógv dýrari tað ger kanska tað at tann heilsugóðu maturin víkur eitt sindur men vistmannhyggur tilboðsbøðini so tað øgiliga ofta á tað sum er ósunt sum er up á tilboð sodavatnið er komið á altso tað tað er bíligari enn mjólk alto tann tað rað nakað sum okur kenna fyri nøru nøkrum ára tíggjum aftur sum okur helst ikki vilja aftur til so tað eru nøkur ting nú sum sum eg haldi okur eiga at hyggja eftir alnars fáa okkur hvussur ein ein øgiliga stóran bókk av ungum fólki sum blíva foreldur um stutta tíð sum hava tað trupult bæði í mun til útbúgving og heilsu og sosialkor annars og tí má tað verða eitt eitt mál sum liggur frammanlaga at fáa gjørt livirkors kanningar hjá av fólki í føroyum takk fyri so er tað steffan klein poulsen

har formaður núviðgera vit oljuískoyti

áðrenn eg komi til ítøkiliga uppskoti so so hava vit eisini gjørt onnur hjálpartiltøk ja eg seð ljósina av hvørjum ja inflatiónin h hon leikar harðliga á og vitvit i einum øðrum uppskoti sum sum vitso bíða við orsakað av vali men planurin er at at fara inn í skattastigan og tillaga mørkini sum merkir at føroyingar fáa ein skattalætta og og tað er ein tillaging sum sum haldi e hev verði neyðugt tí at tað a mørkini hava verið fastfryst nú í í ja skjótt tólv ár og og tá vit hava inflatión og tá vit hava ein progressivan skattastiga so so verður mann harðari skattaður yvir tí í minst ta eg setti í fyrispurningin um júst hetta her so var tað nógvir føroyingar sum ikki gera sær far um hetta her taðe ikki øll sum gera sær far um at mann verður harðari sktta skattaður yvir yvir tí sjálvt um inflatiónin er lag u um inflatiónin eru eitt ella tvey prosent yvir yvir tjúgu ár ja men so so er alt turkað og lønirnir farnar upp men vit hava flutt okkum eftir skattastaganum og tí tað hldeg haldi tað er ein røtt tillaging at gera og hana mam man som gera soleiðis ð jøvni millumbilin og tað sum eg undrist a og og kenni ikki ta diskustiónina í detaljur tað er hettaher við at vit vit tosa um á prístals javnað nógv mørk men tá tað kemur tilskattamørkini so hevda verið ein ósemja her í løgtinginum og og landsstýrinum um um at at tað ikki altso løgtingið nokk sagt at tað ikki ber til at at prístalsjavnað meðan úti í landsstýrinum ella fíggjarmálaráðnum hevðimann eina aðra meining men tað er so eittheilt annað mál og og tað taðta tillaging gera vit sum merkir alt annað líka ein ein skattalætti og afturat tí kemur tað dámar øgiliga væl ein barnafrádráttur sum so altso vit økja barnafrádráttin og tað sum so fíggjarmálarárinir upplýsti er at ein familja við tveimum vaksnum tveimum børnum fer hava tíggju túsund krónur eyka at gera gott við um árið og afturat tí kemur oljuískoyti sum eg kanska er ein beinleiðis beinleiðis ávirkan av av inflatiónini

og har eru sjávandi nakrar treytir tað er ikki øll sum fáa eitt oljuískoyti tað eru fyrst og fremst láglønt og vsman er ein vsta er eitt eitt vaksin eitt vaksin fólk so so eita tað alt undir tvey hundrað og hálvfems túsund og oghvør kemur hvør liggur undir hesun her markinum tvey hundrað oghálvfems túsund mi so o hyggi eftir einum vanligum arbeiðara við einari vanliga tímaløn faktikt lægsta stigið hjá vanligu tímaløntum so kemur hann upp á tvey hundrað og hálvtrýss túsund misu hann arbeiðir eina vanliga fjøruti tímar viku so hann liggur soleiðis væl undir tí markinum øog og hvat hevur ein sovorðin arbeiðir eftir hann hevur trettan túsund og níggju hundrað eftir í tøkum peningi tað soleðis sum eg havi roknað meg fram til við øllum øllum tí skattatrýstunu sum vit hava øso so har kemur har er ein ein einsamallur vaksin sum hevur eina vanliga tímaløn væl garderaður tá ið tað so er tvey vaksin og eygum samulsen ór isni inni á hesini her so so økist markið við hundrað túsund atso tað vil siga at tú skalt liggja undir og trý hundrað og hálvfems túsund krónur um um áriðog tá er tað so vit sota aftur fyri at halda okkum til tí vanligu tímalønina so er tað ein kanska ein sum arbeiðir fulla tíð og ein sum sum arbeiðir hálva tíð afturat tá koma tað upp á trý hundrað og fimmoghálvfjerðs túsund og liggja tí eisini beint undir markinum so tað er t tá vit tosa um tvey vaksin við við kanska tveimum børnum so er tað hetta markið mann skal fjalda seg til og og hetta er hetta er lønalagið fyri fyri aa gera ta it sinur mer ítøkiligt so er tað tann vanligi tímalønti sum sum fær hetta her og hevur mann so meira enn trý børn so so so fær markið upp á fýra hundrað og tíggju túsund og kanska onkur verður dekkaður afturat men so er tað hett her við also tað seinna kriteri er uppsparing í almannalógni ella tá mann fær familjuískoyti so er tað eisini treytir til uppsparing og tey vanligu mørkini eru eita faktiskt tretivu túsund fyri fyri altso lítil húski altso har tað er fávaksin og so hálvtrýss túsund har tað er meira enn trý vaksin vistú minnist rætt trý ella fleiri vaksin av so er tað hálvtrýss og í hesum uppskotunum er tað faktiskt tjúgu túsund hægri fi fyri bæði mørkini og og tað tað er tað er ein tillaging su tað var eisin eitt ynski frá okkum í miðflokkinum at mann legði eitt sindur afturat har tá teir komu til uppsparing taer sjálvandi øgiliga ringt at raka rætt men men her tosa vit um eina eingangsupphædd taðita ikki einsórar uppaltso ein veiting sum fólk fer at fáa jøvnum millumbili sjálvtan vit taka stig til at gera líknandi avtaka afafturat men altso vist vi hyggja eftirteimum hálønt ein háløntur nn hann hann hann dekka efti ta fyrsta kriteriu so er tað ein háløntur við við nógvari uppsparing ja sær taðn ríkur persónur han ikki brúk fyrihesum her er tað ein háløntur við við faktiskt lágaruppsparing sum kemur undir hitt markið so so má mann vera rímiligur og siga men so burdi tú tillagað í raksturin hjá tær tú burdi minkað um útreiðslurnar sjálvt um tú kanska onga uppsparing hevur men men hjá lágløntu har pástandi eg at at ja altso tey lágløntu sum er ja eg eri láglønt og onga uppsparing hava tey dettað beint inní hesa skipanina og kondu biðað um eitt oljuískoyti men so pástandi at tað eru nøkur láglønt sum hóasteð hava øgiliga trongur onkursvegna klárar at knossa seg upp á nakrar tíggju túsund krónur í uppsparing og har hildu vit at tað var øgiliga skjótt at koma upp um tretivu faktiskt øgiliga skjótt at koma upp um tretivu túsund vist mann hevur disiplinuna til tað og eisini eisini sæð ljósuna av at altso ja skal mann spara upp til eina hús so tosau man fleiri hundrað túsund og tey verða nokk ikki garderaðar hesin her tey sum tey sum eg komi væl í veg at at at fáa lan til hús men men tað kann vera onnur ting mann sparir upp til ella bara hevur ein lítlan buffara og har har hildu vit at at tretivu túsund krónur faktist far øgiliga lítið og og tí gleðist vit eisini um at landsstýrismaðurin júganstøðin hevur gingið tí málina at møti og vónandi verða tey mørkini behildin tí at eg haldi eg haldi t tað er rímiligt tá vit tosa um eina eingangsupphædd sum hetta oljuískoytið er og fyri fyri at taka samanum har so so er tað øgiliga ringt vit gera generellar lógir øhar vit seta generell mørk í í hesari hjálpini sum vit bjóða og tað tað blívur øgiliga avbjóðandi og og so kann mann spyrja ja raka vit rætt ja vónandi raka vit so rætt sum møguligt og ja onkur verður kanska akkurát hesin megin markið um onkur verður akkurát hinmegin markið kanska bara nakrar fáar túsund krónur og og dættur útum og soleiðis er tað tá vit gera generella lóggávu so kan man altíð stilla est spurningin meg skuld gerva meira hjálp ella minni men hetta kemur øllu førim væl við hjá teimum sum hava fingið eina munandi hægri oljurokning hesir seinastu mánaðirnir so tta er í øll førum eg eg haldi vit raka so nøkulundarætt øog sjálvandi nevndin skann sjálvandi fara og og hyggja nærri upp á hetta her og vit ma fær fleiri tøl sovorligt men tað er øgiliga vanskligt at skula raka perfekt tað tað koma vit ongantíð at gera

vissu vit summa eittlítia sindur út harra formaður so kann mann spyrja hví hví standa vit í hsari støðuni hví hví standa vit í tí støðu at vit skulu geva ein oljukekk út til til føroyingar og tað er orsakað av einari orkukreppu sum so at siga allur heimurin e komin í serliga europearar inni á meginlandinum eru hært draktur hví hví er tann støðan uppstaðin a taðeru fleiri forkláringar upp á tað eitt er korona korona fekk allan heimin at steðga upp og ta ið korona so var yvirstaðið altso so sso setti meginpartin a heiminum fuldurin á gassa fuldurin gassa og útboðið klársar ikki at fylgja við og títí er prísurin øgiliga høgur so er tað kríggið við putin sum situr og skrúvar á sínar ventilar og nú fær hanst teyikki skrúva ávegis ventilum longur tí at gassleiðingarnar eru sprondar luftina hjá honum og so eitt annað sum eg oftani havi kritikritiserað so vit ikki hava so nógva ávirkan enn men prinsipielt kunnu fihalda okkum til tað er altso fosilorka at gera íløgur í tað og a og at veita og hetta loyvir til at leita eftir olju í undirgrundini hjá okkum htað er eisini ein ein av orsøkum til høga prísin og vit síggja eisini hvussu opekk faktiskt stýrir oljumarknaðin í dag og teir teir siga at vit vit koyra minni og minni olju út fyri at fyri at trýsta prísin upp ttað haraltso tær stóru kreftirnar liggja tað er hjá karatellinum í í opec og í øllum hesum so síggja vit bara tað at at orka er so nógv meira enn cotvey sum vit oftani hava tosað ellasumhava tosað nógv um hmen men orka er nógv meir enn tað tí tað er hiti húsini tað er mat er munnin og ta er taðat vit kunnu flyta okkum runt í okkara landi so so tíðin er farin harra formaður men eg haldi tað var øgiliga viktigt at at frameftir í mun til hasa orkukreppuna sum vit komin í at at vit hugsa um orkutrygd ja vit skul flyta okkum frá grønari orku men vit kunnu ikki flyta okkum ein skjótarin hvat gott er vit mugu vit mugu tosa um orkutrygd og hava orkutrygdi upp á pláss suom vit ikki blíva við at koma í svovoroya støður takkfyriharra formaður ja takk fyri so er tað næsti røðari sum fær orðið og
nú er tað rutt vang ger so væl takk harra formaður vit viðgera eitt uppskot um
ð vi fólk bíðað eftir leingi men nú kom tað so endiliga og tann leistin sum hann hevur valt við nøkrum tillagingum er tann til familjuískoyti familjuískoytið var nakað sum undanfarna samgongan setti í verk fyri at mótvirka fátækravága og tað koma at virka í tvey túsund og sekstan

sjálvandi tað eru tey allarallarringastu tey sum eru allarringast fyri sum fáa familjuískoyti og treytin er at tað er ein familja tað vil siga at tað eru børn vit fingu at vita í samband við fíggjarlógarviðgerðina í fjør at níggjuogtjúgu prosent av teimum sum fáa familju ískoyti eru lesandi ella tey fáa stutnað eisini so er spurningurin um vit raka rætt við hesum her uppskotinum tað er ómetaliga torført at við einum einklum lógarpskoti at fanga tey sum hava størst tørv og vit hava vit sum hava fylgt eitt sindur við í danmark vit síggja at vit hava hoyrt nógvar søgur um fólk sum yvirhøvur ikki hava brúk fyri ískoytinum hava fingið tað danska svarið upp á oljuískoyti meðan tað aftur eru onnur sum seiis flest øll kundu verið samd um høvdu havt brúk fyri tí ikki hava fingið so tað er ein ein avbjóðing og eg hopi ateg vóni at tit í trivnaðarnevndini fara at gera tykkum ómak og kanska eisini biðja um nakrar útrokningar frá almannamálaráðnum um hvussu fólk eru fyri sum fáa hetta ískoyti fáa eitt yvirlit h eg helt til dømis tá ið vit haldu tað í farna valskeiði tá ið vit samtyktu at tey sum vóru forsyrgjaðar skuldu fáa studna eisini í summarfrítíðini altso tólv mánaðar um árið í samband við tað uppskotið so fingu vit gjørt nakrar útrokningar yvir hvat ið fólk veruliga fáa sum til dømis hava børn og tað sum vit lóggevar kanska gloyma viðhvørt tað er at fáa ta samlaðu myndina hvussu nógv fær mann tilsamans og eg minnist tað var fleiri av okkum sum sótu við heinari kenslu at hesi fólkini kanska høvdu meira eftir enn vit

og tað er viktigt at mann ger sær hvussu er ómak at fanga tey sum veruliga hava tørv á tí

og avbjóðingin er eisini stór tí tað hevur týdning at at mann ikki mann kann jú ikki bara tá ið orsøkin er inflatión so kann mann jú ikki bara geva øllum altso góðu vita øllum sjey túsund krónum afturat so hevði so hevði tað havt mótsatta effekt av tí sum vit ynskja prís vøkstur ella inflatión kemtist t av at eftirspurningurin ella pengarnir eru í gásareyðum for nógvir í mun til vørur tað eru forstór keypikraft í mun til tað útboðið sum er og tí er tað ikki rætt at geva øllum meiri pengar so fært sterka tú prísvøkstrin og tí er tað viktigt at vit pylka tey út sum veruliga eru komin illa fyri av hesum her

men merkja prísvøksturin vit eiga eisini at reagera upp á prísvøksturin við at brúka minni við at vera meir tilvitað og hugsa meira um prísin tá ið vit keypa tí vit bara at brúka meira um meira pengar so halda vit inflatiónini gangandi

og eg má siga eg eg royni sjálv egeri farin í nógv størri mun ati hyggja eftir hvat ið tingini kosta har sum eg áður var kanska meira søst hevði lyndi til at ikki at velja tað bíligasta tí tað kanska ikki helt var gott nokk eri eg farin í nógv størri mun at velja tær býligu vørurnar tí eg haldi eisini at tey vøruútbjóðarin skal merkja at mann kann ikki bara uttan víðari seta prísin upp og so remna vit aftaná tað hevur eisini víst seg eitt sindur í sambandi við hesa inflatiónina og tað hava vit hoyrt úr onkrum handlum her í havni at mann er givin við at flyta inn vørur frá onkrum veitara tí mann sær at tey skrúva prísin upp uttan orsøk tí tey onkursvegna halda jamen brúkarin keypir bara og hann góðtekur at allir prísir fara upp nú tað er ikki orsøk til at seta allir prísir upp tað er ikki allar vørur sum eru raktar av inflatión tað haldi eg vit sum brúkarar eiga at vera tilvitað um men hetta at geva øllum í so máta kann mann spyrja eisini um hetta í veruleikanum er rætta løtan at geva skattalættu men til prinsipiella kjakið um skattalætta so taki eg fult undir við at tey miðalløntu fáa skattalækta eg hevði ynskt at tey fingu meira eg eri sannførd um at tað skal vera soleiðis at tey sum arbeiða mest skulu eisini fáa mest burturúr soleiðis er tað ikki nú taka vit til dømis ein sjúkrarøktarfrøðing so fær hon sum arbeiðir hálva tíð munandi meira í nøttutímaløn enn hon sum arbeiðir fulla tíð tí jú meira tú arbeiðir jú størri partur ferð í skatti og avgjøldum tað eiga vit at broyta hon sigur hon tí tað eru oftani kvinnur sum arbeiða niðursetta tíð hon sum arbeiðir mest skal eisini fáa mest burturúr tað skal ikki vera soleiðis at jú meira tú arbeiðir jú minni fært so úr um tíman og tað gevur als ikki meining nú okkum tørvar so nógv starvsfólk á øllum vælferðarøkjum at geva fólki skattasmekk tá ið teir fara upp í tí miðallønt eiga at kunna arbeiða fulla tíð uttan at fara upp í skattið og tað merkir at skattastiðin í veruleikanum ikki eigur at hækka fyrr enn vit koma til umleið trý hundrað túsund

viðvíkjandi hesum uppskotinum so eri eg ikki trivnaðarnevndini so eg havi ikki møguleika up á sama máta at vera við í nevndarviðgerðini meni vit fara at geva hesum her uppskotunum eina jaliga viðgerð vit halda hetta er tiltrongt og eg eri spent upp á at hoyra hvat ið koma til í trivnaðarnevndini men við tí fyrrivarni at hetta veruliga hjálpir teimum sum hava mest tørv á tí so fara vit at taka undir við hesum uppskotinum takk
tí er so væl ja takk fyri formaðurin eg eri so samdur við nógvar
tí sumruttvang føri fram í sína røðu eg havi ein lítlan spurningr eg vet ikki um ruttvang kann eg hjálpa mær við tí a eg snýr hetta seg bara um ainntøku tey tær ásetingarnar sum eru í hesum lógaruppskotinum ella eru snýr tað seg eisini um aðra inntøku bintøku og so framvegis eg eg havi ikki eg havi ikki dugað at gjøgnumskoðað tað enn eru ruttvang blivin tær klókar upp á málið enn eg eri ja takk ger so væl ruttvang
ja tað er nemliga ein góður spurningur og hetta við
inntøku í nú á døgum kann gott vera meira kompliserað enn bara lønarinntøkuhetta hevur ogn vita vit at tað snýr seg um at sæt her við at tú ikki skal eiga hálvtrýss túsund sum einstaklingur ella hálvfjerðs sum eitt týski tað snýr seg um pengar á bók ella virðisbrøv og sjálvandi vita vit at mann kann hava pengarnøgd kanska ikki nógv sum gera tað longur men tú kann í prinsipinum hava eina millión hund um adressuni og so verður tú ikki raktur av hesum her tað tað er sjálvandi ein avbjóðing og tú kanska kann eiga stórar ognir aðrastaðni uttan at vera fangaður av hesum her og tað kanska eisini landsstýrismaðurin kundi greitt okkum nærri frá takk fyri ja takk so er næsta røða bjarni hammar

tað er meira eg havi onkra onkran kanska onkran spurning til uppskotið eg haldi hetta uppskotið e uppskotið er væl o veruliga gjøgnumgingið av av tingfólkum so er tað tað er so enar ganskar vanligur spurningar um sum man ikki ordiliga felisi seg til í sjálvum uppskotinum hetta er eitt olju ískoyti og tað er kanska nakað sum eisini verður hevur funniðst eit lítið sindur at at at fyri at fáa hatta her hesa hesa her upphæddina her so skalt tú skjalprógva at tú hevur útreiðslur til olju og so so er ein spurningur skulja hendan her ov hesin kekkurim sum tú fer skal hann brúkast til at gjalda olju rokning altsa olju rokning ella skal hann kann mann brúkast í prinsippinum til at at keypa mjólk og breyð fyri men tú fer kekkin tí tú hevur útreiðslur til olju og hvat við fólki sum leiða altso fólk leiða tað er stendur oftani tað stendur á at tað er fyri tað er fyri fyritað er viðljósvarma ella ikki við ljósuvarma men nógv av teimum bústaðnum í havn sum eru til leiði í dag tey eru hitaði við tey eg hitaði við jarðhita ella við hitapumpum men tað eru hiti og tey eru akkurát líka hart spard sum tey sum kenna olju eru tey við altso kunna eftir hesum so eru tey ikki við men tað haldi eg nakað sum nevndin burdi hugt eftir at men tað eitur til til eisini við ella uttan ljósu og hita tey eiga eisini at fáaan partu av hasum her viðtey líka treytirnar við at inntøkan er somiki lá og so havi eg eisini eini spurning sum er kanska eitt sindur elevantur tað er at mann veit í dag at fólk sum eru í als vistu tey hava eina lítla inntøku skrásetta inntøku visti tey farið út og og finna nakrar fløskur fyri trý hundrað krónur og og og skráseta tað sum eina inntøku so verða tey mótroknaði trý hundraðkrónur vil tann mótrokning vil tað vera ein mótrokning í í ískoytinum hesum ískoytinum ella tekur mann tað sum eina veiting í mun til eina eitt íeitt ískoyti ein kekk tí at serliga havva vita ingur av at so vistuvit taka al serliga kennar tú nakuð síðnar av so verðu mótroknaður eitt til eitt her fert tú sjey túsund krónur vilt tú so vera mótroknaður vistu tiltil dømis er í als eitt til eitt tað er øgiliga viktigt at vita kanska landsstýrismaðuri veit tað annars má nevndin fáa fatur á at kanna tað og so ertað eisini aðrar veitingar altso tað eru tað eru forsokar hjálp oghvat tað skuldi verið missa tey sum fáa tað eru nógv sum hava eru líka niðri og hugti líka ígjøgnum sum fáa fýra túsund krónur um mánaðin visti tey undir fimmogtjúgu ár kanska búgva í kjallararnar hjá foreldrunum til dømis tað tað er eingin ivi um tey lúka hesar krøvirnar at fáa sjey túsund krónur nú men men vilja tey sum verða revsaði tí tey fáa sjey túsund krónur tað eru sornir lítlir spurningar og so er tað ja je segði tann spurningin tað er skal pengurin brúkast til olju ela skal hann brúkast til tað sum mann vil visti tú hevur ferð til til dømis als ella aðrar veitingar verður tú mótroknaður ella ikki og so eta tey hd ja har haldi eg attað er eisini hvussu breitt skal mann gera uppskotið men eg haldi eitt gott tað hvat landsstýrismaðurin heldur um at vistu serliga burdi leiði tað er øgiliga nógv fólk sum búgva til leiðir tey búgva til leiði tí tey oltani ikki hava ráð at hava sín egna bústað og vistut er so heldið tey búgva í ein ava hesimher framkomnu bústaðunum til dømis eisini hjá bústøðum sum eru hitaðir uppi við við við við við hitapumpi ella jarðhita ella ella hvat tað skal vera eftir hesum so er hesin bygningurin sum tey tilføldugust búgva í ikki a hita við olju eiga tey so ikki kanska fingið eisini lut í hesum her ella tí tey eru oftani øgiligani líka ofta oftani hartspard eisini og oftani í teimum nýggju bústøðunum sum hann kanska bývur til leiðu í eru oftan leiðan eisini nokk so høg í mun til tey sum búgva í einum eldri húsi har sum har sumtil felduvís tað er er olja sum hitar upp men taðerbra nógvir spurningar til tað orðaskiftið sum hevur verið sum hevur greitt gott frá uppskotinum eg haldi okur er øgiliga nóg greiðir vi vóða uppskotið í síni heild men tað stendur ikki í her skal tair brúkast tá olju verður tú mótroknaður visttú til dømis erals ella aðrar veitingar skula pengarnir brúkast til sum sagt til olju ella kanst kú brúka tað til til til mjólk og breyð sum nógv vóna takkfyri ha formaður ja takk so er en viðmerking fyr eykun samulsen ger so væl
ja takk fyri harformaður ja eg haldi gott at bjarni
dini hammer eisini tekur hetta her upp við teimum sum búgva til leiðu har har tað kann vera tað at at tú betalir sonógv í leið um mánaðin íroknað olju og og el so man ikki fær dokumentera hvussu nógva olju ella mann hevur oljuútreislur og so rds er til dømis fleiri búfelagsskapir har har fólk við skerdum førleikum búgva sum hava jarðhita til dømis og tey hava øgiliga lágar inntøku kanska eina fyritíarpensjón og eftir hesum so kunnu tey ikki fáa nakra hjálp og tað haldi eg vert at hyggja eftir at at tað rakar beinari enn enn hesi uppskotini gera at mann fer so miðvíst inn at hjálpa teimum lægru inntøkunum sum mann yvirhøvur kann tí skattalættan hann hann er so ikki fyri tey takk fyri ja takk ger so væl bjani hammær
ja takk fyri hera formaður ja tað er nemliga tað at tann skattalættin sum kemur har sum tey legst legs
lønt sum mann sigur tey fáa ikki tann fáa nú ikki partu í tí tí tí skattalættanum so at hetta her kundi verið ein kærkomn í árn tað kann eisini vera avstað har sum har sum kanska tíggju fólk leiga til dømis og og og og og tey fylla allar treytirnar sum eru íipeint her uttan tað at tey kunnu kanska ikki skjalprógva at tar hava hitað við leiði nei við olju og tað kann eisini kanska helst ikki skjalpógvast at atiatiella ella tað kann skjalprógvast at tað verða hitað við ørumdi við olju men tey uppfylla alt annað í hesum her og tey kunnu ikki fáa lut í í skattalættanum kanska tey helt iki hava børn fáa helst ikki barnafrádráttin og eg trúgvi ikki tað ið kostar so øgiliga nógv meira at kanna tað og eg trúgvi nevndin hevur tíð til at kanna tað tí nú verður málið viðgjørt gjøgnum heystførðina ginna nan her mánaðin so tað eigur at vera møguligt og tað vil eg bara heita á landsstýrismanninum at hann eisini gevur fingurin upp fyri at mann kann fara og kanna hesa møguleikarnum soleiðis at at kanska nøkur fólk kanska nøkur fá fólk fara dettarnar ímillum sum okur ikki vilja stadetta nær ímillum takk fyri harra formaður ja takk so er tað sóvit í nolsøe
ti andslis matður sum til orðið ger so væl
og takk fyri eina higartil góða viðgerð haldi eg av hesum málinum og vissu eg havi skilt boðskapurin frá teimum flestu rætt so eri ikki mótstøðu móti málinum beinleiðis og tað er gott tí eg haldi vit eru ella vit eru øll samd um at ein hjálpandi hond skal leitast til teirra vit hava tørv á henni og tað haldi eg viti ella tað gera vit eisini við hesum her uppskotinum nakrir spurningar hava verið serliga uminntøkugrundarlagið og um ognina ognarmarkið viðvíkjandi inntøkugrundarlagnum so er tað soleiðis at tá ið mann fór undir hetta arbeiðið við oljuískoytinum so gekk mann at byrja við á ógvuliga nýggjari jørð man hevði ikki prøva hað tað fyrr up á hendan mátan so vit leitaðu okkum sjálvandi ráð frá fólki sum ella vit lurta til dømis eftir hvat ið ið ið búskaparráðið segði hvussu skal mann hjálpa best við einari skipan sum vit umsita og ráðini sum búskaparráðið hevur verið tað er at syrg fyri at hjálpin fellur á rætta stað soleiðis at sum millum annað rutt vang var inni á at mann ikki koyrir pengar út til teirra har ið tørvurin ikki er tað er øgiliga týdningarmikið í hesum arbeiðinum og tað er við tí at vit hava gjørt tað vit hava haldi eg man kann siga vit hava arbeitt arbeitt aftureftir

tikið útgangsstøði serliga tí at oljan er hækka øgiliga nógv og tað er øgiliga torført hjá fólki at tillaga sín rakstur til sína orkukeldu tí hon er har tað er ikki bara nakar tú kann tillaga soleis frá einum degi til ein annan meðan møguligt øllu førum ein ávísan mun at tilaga sína nýtslu á øðrum vørum tí valdu vit oljuna sum útgangsstøði eisini tí at tey sum hava olju hav hesa her seinastu sjey mánaðirar síðani kríggið byrjaði í ukrainar og serliga síðan oljuprísurin veruliga tók dik á seg hava so havt hesa her eyka útreiðsluna í mun til tey sum ikki hava olju

komin út frá tí at tð eru tá vórðu ann sjey mánaðir kríggiði tá vart í ein sjey mánaðir og oljutangið vá varð durkað varð einir túsund krónur um mánaðin og tað eru framvegis minnist meg rætt einum fýrs prosent av húsarhaldin í føroyum sum framvegis brúka olju so í øllum førum haldi eg vit raka ja torfør er at siga nær um mann rakar hundrað prosent rætt í einum sovorðni einm sovorðnurátaki sum hesin her men vit raka haldi eg sjálvur í øllum førum øgiliga rætt og inntøkumørkini eru sett út frá tí sum longu standa í familjuískoytinum sum er ein skipan sum undanfarna samgonga setti í verk tí at tey inntøkumørkini tá metti mann at vórðu tey mørkini en mann skuldi halda seg innan fyri fyri ei eisini at raka rætt í familjuískoytinum og tey liggja inntøkumarkini liggja øgiliga nær upp at miðalløni í føroyum so vit raka í øllum førum tey sum hava eina miðalløn og kanska sum eru undir tað eisini og við ognarmarkinum er at siga at lítsindi tað sama eisini tað er at tað er eisini eitt ognarmark sum stendur í familjuískoytinum tað upprunaliga altso sum var tretivu túsund krónur men og tað er eitt ognarmark sum vanvís verður tosað um í sosialari lóggávu men tað er so broytt í hesum enda við uppskotnum sum bleiv lagt fram til at vera hálvtrýss túsund heldur enn o hálvfjerðs túsund at mann yvirhøvur hevur eitt ognarmark á er eisini út frá tí sannroynd at í einari tí sum vit hesari vit eru í við høgari inflatión tað er ein ein ókend støða hjá øgiliga nógvum eg haldi tá ið búskaparráðið legði seina seinasta frágreiðing fram segði formaðurin í búskaparráðnum at hann helt at hann skuldi líka minna fólk á hvat i inflatión var tí tað var so langt síðan vit høvdu havt tað og tað vóru kanska fleiri í dag sum ikki høvdu livgað í eina tíð har ið inflatiónin var so høg sum hon er nú og og hvat við kravdiskt av hvørjum einstakum undir teirrum umstøðum men tað krevur tað krevst ein ávís tillaging tí at sum tað eisini sagt nakar ferð vit hava ikki ávirkan á beinleiðis vit hava ikki beinleiðis ávirkan á hvussu inflatiónin og føroyse vit hava ikki beinleiðis ávirkan á uttan altso hvussu í í í oljuprísinum á altjóða marknaðinum rørir seg sovorð nakað so tað sum vit gera er reaktivt heldur enn at vera proaktivt tí tað tað er einasti møguleikarnar vit hav í hesin her men eitt ognarmarkið er í útfróttasamnroynd at ein ávís tillaging krevst til nýggju umstøðurnar og er tað soleiðis at mannhevur møguleika at tillaga seg so má tað gerast eisini ein ávísan mun tó ásannandi at tað eru ikki øll sum hava møguleikar til tað serliga tey sum liggja kanska undir hesum undar inntøkugrundarlagnum sum vit hava inntøkumarkinum og esinar ognar markinum viðvíkjandi teimum sum búgva til leiðu og um tey kunnu fáa so stendur í her at oljuískoytið kann veitast til húski kunnu skjalprógva útreiðsluluolju tavil siga býrt tú til leiðu har ið tú eisini betalir fyri oljuna so kanst tú skjalprógva tað gtað kanst tú eisini gerast í í samstarvi við tann sum eigur bygningin har tú leigar frá so eigur tú eisini a kunna fáa so eigur tú eisini at til spurningin hjá bjarna hammer so er ikki ætlanin ati at hetta er ikki ein ainntøka so ætlanin ikki at tað skal mótroknast men viðvíkjandi ítøkiliga spurningur til alskjaldið so skal egso skal tað útgreinast so skal eg fáa svar upp á tað tað havi egikki beint nú tí eg skal vera ærligur og siga t akkurát tað hevur ikki verið partur av hesum

ja takk r eina viðmerking bjarni hammer ger so væl takk fyri harra formaður tað
var ein afturat so sum okur skilja so eru tey her ein
kur sum kemur út og tú kann brúka ni til tað sum eitt einastað tað sum tú hevur it eitrað olju ískoytið men men men sum okur skilja so er tað vónandi skal ikki brúkast sil olju tað kann brúkast at keypa mjólk og breyð og annað tann landsstýrismaðurin váttar tað tí at eg haldi okur úr løgtinginum ynskja ikki at at okkur hat senda ein kekk afturat út til oljufeløgini sum eitt annastað hava misbrúka hesa hesa støðuna eitanastað at gera tagin í løtuni men tað er um um kekkurin kann brúkast til tað sum tann sum fer kekkin ynskir at brúka hann til takk fyri formaður ja tgger so væl so vitmultso formaður
ja tað eri kekkurin skal ikki
fjálvandi ikki brúkast til oyramerktur til oljuna tað skal hann ikki hann er bara givin út frá hesum forsetum sum hann er givin út frá tí eitur hann sum eitur hóast eg kann síggja nú at heitið kann kanska elva til misskiljingar men tað er ikki ætlanin at hetta skal vera ein beinleiðis kekkur niður í til oljufeløgum tær ikki takk fyri
ja takk fyri ja nú nú kemur øllitrekkin og og
sum sum landstýrismaðurin sigur at tað eitur oljukekkur tí man hevur mann lagt vektina á olju men visti eg havi skilt rætt veit ikum e havi um eg havi misforseyðið tað so kann tað bara fsbæinn til kann tað latast til til ein sum ikki hevur olju altso sum kanska ella er tað nøkur nøkur ting sum hugsaðu um at hyggja eftir tí inntøkan er eitt nógv erur sperd um kanska oljan ikki stendur í front men men tey tjena tey tjena tay eiga ikki t eiga niðanfyri tað sum krevst og tey tjena niðanfyri tað sum krevst so spurt mann um tað kann vera ein hondslætti til til fólk sum sum eru nógv ávirka á infilatiónin hvat tað koma at kosta visti man ikki legði vektina á at mann skal vísa á eina oljurokning tá ið mann fær tað útgoldið tað kundi eisini taka upp í nevndini takk fyri harra formaður jatakk ger so væl sovut nolsen takk fyri
nei altso hetta her er í útgoynðsstøðnum
huu er eru tað tey sum sum so eltað so hava útreiðs til olju sum fáa tí at sum sagt vit hava arbeitt aftureftir kann mann siga við hesum her og hugt eftir hvar ið hava størstu útreiðslurnar verið hjá fólki hesum tíðarskeiðnum meðan oljur prívesin serliga veruð so høgur tí taka vit útgorgsløðu teimum har ið tann eyka útreiðslin hevur verið fað fa fyrðser
ur ja eg hugsaði nemliga at spyrja landsstýrismanninum um tvey
ting tað eina tað er hetta her sum mann hevur tosað nógv um fólk sum búgva til leigu sum til dømis ein búfelagsskapi har mann hevur jarðhitað og tey fáa fyritar pensjón hevur mann ikki hugsað um at tey kunnu fáa hetta her ískoyti tí at tey fella jú uttanfyri sum er og hitt er so um hetta er tað sum landsstýrið ger fyri teir lægstu inntøkurnar altso hetta verður ein gangsupphædd og tað er so tað her verður ikki gjørt meir seinni ja takk ger so vælsul helse

tan fyrrða spurningin frá eygun samelsen so sum sagt so so hava vit tikið útgangsstøði í teimum eyka útreiðslum sum tey hava sum hava útreiðslur og hava havt útreiðslu til oljuí hesa tíðina men oljurprísin hevður verið ylihøgur har ið tey hava havt eina eyka rokning sum fleiri onnur ikki hava havt so í útgansstøðnum eru tað tey sum fáa og til tann næsta spurningin um hetta er hetta er tað frá landsstýrinum altso nú hava sjávandi nøkur átøk sum eru nevnd fleiri ferðir men vit hava samstundis sagt at at vit vit hava ikki sagt at hetta her er tað vtter jú hetta j ein søga sum útvekla seg alla tíðina sum mann hevur ikki læst seg fastan og sagt hetta her tað og so hyggja vit ikki aftur eftir hesum her tað er tað ikki men í øllum førum er hetta tað sum er fyribils og hvat ið skuldi nakað annað koma við við tíðini tað fer at vísa seg men tað er eyðsæð at hetta er ein søga sum sjávandi fyllir nógv hjá hjá fólki og eisini eini støðan sum fyllir nógvir politsku skipanini av røttum og og eg fari ikki standa her og lovað at nakað annað kemur men tað vit hava ongantíð avskrivað nakrar møguleikar takk fyri jatakk so var hatta málið
avgreidt til fyrstu viðgerð og tað varð er beint í trivnaðarnevndinanæsta mál á skrá erfrá fíggjamálagnum tail landstýrsmaðrin í fíggjarmálin uni rasmussen sum legg málið fram og tað er ein eykajáttanarlóg fyri oktoburmánaðar tjúgu tveyogtjúgu formarðin skal biðja um framsøgufólk fyri tjóðveldi er tað potarenatúgvu fyri fólkaflokkin erta khristian andreasen fyri sambandsflokkin er tað erhard joensen fyri miðflokkin eta steffan klein poulsen fyri framsókn er tað rutt vang og fyri javnaðarflokkin etað ak v johannesen so er tað christian andreasen sum fær orðið ger so væl
ja takfyrihara formaður tað er uppskot til eyka játtanarlóg fyri oktobur tveyogtjúgu til viðgerðar og tað er eini umbøn um eykajáttanina upp á knappa hálvfems milliónum krónur fíggjamállaráðharrin hevur andar við úti og lagt fíggjarlógina fram fyri tvey túsund og trýogtjúgu og hevur lagt fram í eina eina eina fíggjarlóg sum gera hetta eitt lítið yvirskot og hann hevur eisini mett tað at úrslitið fyri tvey túsund og tveyogtjúgu á fíggjarlógini eisini fer at geva eitt yvirskot og tað tann metingin er eisini íroknað tær eykajáttanirnar sum man biður um við hesu her uppskotinum her tað vil siga at uttan mun til hetta uppskotið so væntarfíggjarmálaráðið at úrslitið í ár verður eitt positivt úrslit og tað evði eg at fegnast um tá mann hugsar um tær forsagnir sum annars hava verið bæði frá búskaparráðnum og eisini frá frá tí at uppskotið og eisini tær karmarnir blívu lagdir fram so tað tíðr upp á at tað er ein stórur tað gongur gott í samfelagnum og at vit havhavt e búskaparvøkstur sum gerast inntørnta hjá landskassanum eisini hava verið størri enn kanska mett upprunaligan men hetta uppskotið tað snýr seg sum sagt um hálvfems milijónir krónur og høvuðspostarnar íhesnir tað er at mann biður um sjeyoghálvtrýss milliónir krónur til fíggjamálaráðið og tað er serligani tað at mann skal hava eina játtan upp á tretivumiliónir krónur til borðingina til tunlarnar norður fjall borðingin gongur væl og mann roknar við at hava skotið ígjøgnum í ár og fyri at áafáa at gera arbeiðið liðugt í ár so er neyðugt at flyta tretivuljónm krónur frá trýogtjúgu til tveyogtjúgu so tað er ein perotisering um eo mam at siga sum sum ger tað so verður biðið um tríggjar miliónir krónur til talgildu føroyar og eisini fimm milliónir til landsverk og tað er vegna viðlíkahald av vegum og sovíðari sum hevur verið serliga stórt orsakað av ein av tí vetrunum sum hevur verið og so er tað eisini ein nokk so stórur postur til eystursandoyartunlar ku man biður um nítjan milliónir krónur í eykajáttani til ta ferðslutrygd sum landskassan hevur stillað vegna tað felagið og eg haldi at tann samlaga veghaldið hjá hjá landskassanum í hisum sambandin verður einar tveyoghálvtrýss miliónr krónur í bortbasis so er tað aðrir postar tað eru tað eru umhvørvis vinnumál har vhar verður biðjað um níggju komma fýra millióni krónur til til endurgjald til skipasmíð tað en ein játtan sum má hækkast og uttanríkis mentamál har verður eisini biðið meira til fóskaparsetur føroya eisini pening í samband við eitt makaskifti millum tórshavna kommunu og og landsstýrið viðvítjandi við setrinum sum skal út á út í læruskúlan venjangskúlan og og malkaso av henda nakrar bygningar í hoytølinm til kommununa og so er taðheilsu mál har verður biðið um ene hægri játtani til landsjúghúsiðuppá fýra kumá átta milliónir og aðrir postar sum sum eruaðrir smærri postar almannamál har verður biðið um ellivu komma fýra milliónir krónur og tað er meginpartinlógarbonnar útreiðslur mn í hesi upphæddini eru sýetar seks milliónir krónurnar sum skuldu fara tiloljukerkuni vit akaát hava viðgjørt og so biðurmann um atjáttanir til dagpeningaskipanina verða hækkað við fjúrtan komma trimm milliónum og tað er tí at mann hevur betalt meira dagpengar út samband við korona og so er tað eisini aðrir postar sum verða reguleraðar sum sama lagt snýr ta seg um eina samlaga eykajáttan upp á hálvfems milijnir krónur og hetta málið fer so til viðgerðar í fíggjarnevndini og gangi út frá at fíggjarnevndin eftir hyggur allar hesar postarnar og kemur við einum áliti takk fyri ha formaður ja takk ta er næstur a røða tað verður
pállareynatigvur ger so væltakk fyri formaðurin og takk tili
onkrar av hinum framsøgumonnunum fyri at víkja sætur fyri mær eina lítla løtu tí at eg skuldi at reka eitt sindur seinni í dag tað er eisini ein partur av heystrartíðini hetta her eykajáttan lógaruppskotið upp á smáar hálvfems milliónir krónur tað eru tað hevur nakrar tættir í sum uttan iva eru eru neyðugur og gagnligir øtað hugsi eg serliga um tað framflytingin upp á tretivu milliónur krónur til at fáa til at fáa periotiseringina í sambandi við byggingina av tunlinum og fjall til at passa saman við pengunum og tað haldi eg tað er tað er eintað er rationellur tankargongd at mann roynir at fáa eitt tunnilsarbeiði at ganga so so lætt og væl sum gjørligt og um tær útreiðslurnar sum eru bundnar av tí skuldu brúka seg inniverandi ári etil komandi árið tað eigur eg ikki at skilja okum so tað haldi eg tað er ein røtt og rímilig raðfesting at mann ger tað men annars sær tað kanska eitt sindur tilforlátiligt út altso at at nakað av hasum tølunum men í veruleikanum byggja nokk so grundleggjandi liggja liggja so nokk so grundleggjandi prinsipp aftanfyri hesi tølini sum um sum eykajáttanin lóg um viðgerðin

tað eina eina er tað sokallaða umbýtið millum millum læraraskúlan og stidentaskúlan altso eg má siga akkurát sum er at persónliga eri eg sera nógv í iva um um landið skal fara inn í ein handil har sum mann avhendir øki uppi í hoydølum mótir nøkrum sum helst altso eg haldi tað er fínasta lagi at mann roynir at útveða fróðskaparsetrinum betri samla tað virksemið sum skal vera á fróðskaparsetrin men eg havi stór spurnartekin við um tað rætt av landinum yvirhøvur at at fara inn í diskussiónina um at avhenda øki í hoydølium til til eitt kommunalt endamál fyri tað fyrsta er tað eitt fantastiskt øki í føroyum við sínari serligu søgu tað er ein ein náttúruperliga av teimum heilt stóru og øll vit sum hava studentaskúlanir íhoydølinu at hava sjálvandi eitt eitt serligt forhold til tað øki bæði orsakað av tíðini sum sum sum tað teir ungdómstíðunum sum vit høvdu har men sanniliga eisini av tí umhvørvinum sum er har so so eg eri ógvuliga skeptiskur og tá ið tað kemur til skal mann leita eftir økjum summi sum hava nakað heilt serligt nú hoyrdi at borgarstjórin í havn segði atmannskald brúka tað til kvøldskúla tað má eg siga at tað haldi eg er eitt serstakliga vánaligt val at brúka eitt eitt so gott øki til til ein kvøldskúla sum í prinsippunum kann kann vera í hvørjum sum helst bygningin mittniðri í havnini men eg haldi at vit áttu at sett okkum nógv størri mál fyri tað økið har sum vit tað kundi verið tann

ella reabiliteringsmiðdepilin sum vit mangla í føroyum hann kundi ligað beint øgiliga væl egna øki tá ið tú hugsar um uttan umhvørvi og og annars hans friðin sum er í dalinum tað kundi tað havðt brúkt til tað kundi eisini verið brúkt til ein listarligan ein listarligan miðdepil í í føroyum so eg haldi at tað eru øgiliga nógv sum vit sum landspolitisk skipan og vit sum vara av landsins ognunum kundu brúkt hoydalar til helduri enn ein ein umbýtisleysn við tórshavnar kommunu eg haldi tað er e ein øgiliga skeiv raðfesting at gera tað og tað verður neyvan við mínum vilja at at at tað hendir at landið sleppur sleppur takinum á hoydølinum sum landið hevur í dag fantastiskt at vit arbeiða fyri at at útreða fróðskaparsetrin betri umstøður men men men at at at fara at gera teg ein býtilshandli har sum mann har sum mann ofrar hoydalar tað haldi eg eri púrasta skeivt tað staðið hevur eina serliga søgu hjá ófatilig av nógvum føroyingum og tað skal vera varðveitt og og farið væl um til eitt ónatúrliga gott endamál óansaga hvat er her er eisini spurningurum um tunnilsgjøld eru allarhelst krógvarar inni í hesume uppskotunum herbeint við teirri játtani sum er tilviðlíkahaldi hjá landsverki og tað er eitt egvuliga prinsipielt mál sum eg haldi vit sleppur øgiliga varin við at at atgera altso eg haila tykið at avtaka tunnilsgjøldini í hvussu so er kann tað ikki vera uttan uttan sum liður í eini samlaðari samferðsluætlan har sum vit veruliga fáa tikið hond um støðuna hjá serliga suðuroyaleiðini serliga suðuroyain men eisini hjá hinum hinum økjunum í føroyum sum enn hava sjógv sum millum lið millum cæ og restina av føroyngum so so tað er eisini ein játtan sum sær øgiliga sakleys útr beint í lógaruppskotinum men sum ikki sum ikki ikki eru so einføld allíkavæl og eg eri heldur ikki sannførdur um at samgongan er so sannførd ella er so samd um at at gera undirsjóvartunlarnar kostnaðarleysar eg haldi at tað er øgiliga nógv tekin um sum eisini eitt nú heðin sachareasen var inniá í bæði í í sínum røðu her á tingi og í miðlunum at at vit eru ferð við at skifta eina skipan sum fungerar væl út í eina skipan sum fungerar minni væl að eru fleiri aðrir játtanir inni talgildu føroyar sær út til at í ein ávísan mun at at liva sítt egna lív og eg haldi eg hevði ynskt at at vit fingu eitt sindur betri kunning sum politisk skipan áðrenn vit áðrenn vit játta so mikið stóra eykajáttanir sum í hesum førinum tríggjar milliónir í einum inniverandi ári

og sjálvandi er her aðrar játtanir sum eru brættíar t og t tað sigur seg sjálvt at tað noyðist mann at fyri at halda seg yvir fyri tí sínum lógarverki sum nú eina ferð er galdandi vistmann altso ikki ætlar sær at gera nakað sum helst við lógarverki tí vit vita at innas inni so snýr tað seg kanska um eini tíggju samfelagsøkir har sum útreiðslurnar vaksa uttan at vit gera nakað storvegis rationaliseringsarbeiði ella kanningararbeiði fyri at vita um vit kundu skipa hesi samfelagsøkini ein betri máta enn vit gera í dag og hava vit lógarbundnar útreiðslur og velja ikki at broyta lógarsmíðu so vita vit at so er tað automatiskt taksametur sum bara telur upp og tað so mugu vit betala tað sum tað kostar yvirskipað má mann allíkavæl loyva sær at kritisera hesa samgonguna í inniverandi ári sambært uppskotinum hjá landsstýrismanninum so hava koma vit át fáa fýra hundrað milliónir krónur í meirainntøkuma altso fýra hundrað milliónir krónur í meirinntøkum oman á tað sum mann metir í fíggjarlógaruppskotinum fyri innverandi ár tað eru tveir triðingar av heildarveitingini vit hava øgiliga nógv fokus upp á ein partur av føroya fólki upp á at at hesin heildarveitingin minkar so so so so fer samfelagið í atomu men í veruleikanum er tað soleiðis at vit hava klárað inniverandi árið at brúkt fýra hundrað miliónir meira enn vit enn vit høvdu at arbeiða við við ársbyrjan altso hava vit hava brúkt fýra hundrað milliónir meira í ár enn vit høvdu við ársbyrjan og tað er eingin sum leggur stórvegis merki til tað er heldur eingin sum sum spyr stórvegis um hvar pengarnir fara so so tað er nógv sum bendir á at uni rasmussen hevur arvað arvað eitti kaltman siga eitt úrslit ella eina støðu sum sum krevur ófatiliga nógv av honum og okum øðrum sum eru epan og ikki minst teimum sum koma aftaná okum til eitt eitt komandi løgtingsval við at fáa trimmað og og styrkt fíggjarstýringina av tí samlaða almenna geiran tí eingin kann rokna við at tú skal hava fýra hundrað milliónir krónur meir í meira inntøku á hvørjum ári brúkar mann so líka nógv í komandi ári men ikki hevur teir fýra hundrað milliónir krónurnar jamen so manglar tær egí so er tð ikki bara eitt hall upp á upp á hundrað miliónir sum teir reelt sær út til at blíva fyri komandi ár men ei hall upp eina hálva milliard og hava við tað í fleiri ár so blívur tað eisini ein trupulleiki í mun til okkara skuldarstøgu og okara reyting so so her er her liggur eitt nokk so miðvíst arbeiði fyri framman óðansak hvør ið kemur at at at arðveitta samfelagið aftan á hesa samgonguna ein eitt miðvíst arbeiði sum noyðist at fara inn og hyggja eftir at gera reformar ella umskipanir á á nokk so vitalum samfelagsøkjum og sum kemur at at trimma tað føroyska samfelagið væl meira enn tað er í løtuni tí soleiðis sum tað er í løtuni so sær tað út til akkurát sum í hesum her eykajátanarlógaruppskotinum mann leggur eitt eykajáttanarlógaruppskot fram um at brúka hálvfems milliónir afturat uttan einat eg við einasta sparing eg læsti ikki landstýrismannin fyri ta tí hann hann hann hevur arðvísa støðuna sum sum sum sum er íkomin og hann hevur sár seg ikki annað at gera enn at seta tey tølini á á eykajáttanarlógina sum skuli til fyri at fyri at svara hvørjum sítt so her er nógv hetta sær kanska eitt sindur tilvildarligt út ella itt sindur av skyldit út í hetta lógaruppskotið men í veruleikanum er tað rættiliga stórir prinsipiellir spurningar sum goyma seg aftanfyri tølini takk
jarraformaðuri tað er frálíkt at vit hava politika
tær sum megna at síggja tær stóru linnurnar ogtær prinsipielu málini sum fara gjøgnum tingin kanska ofta uttan stórvegis viðgerð og púra rætt sum pollarenativur sigur at her er í hvussur spurningurin um tunnulskjøld øog her er spurningurin um hoydalar uppi í einari eykajáttan her beint undanundanheilstfrítíðini og eg eri sjávandi sin inn á bilir men tað sum polarenativud nevnir um hoydalar er sera prinsipielt tað er eitt pláss sum hevur skuldi sita á so ð sorg í so nógvum familjum í føroyum gjøgnum nógv ár seinni bleiv tað so eitt fjóðarpláss men tað er sjálvandi landsins og fólksins ogn hoydalar tað máá ikki blíva blíva tira ein til ein part av landinum og við hesum her handlunum sum eg síggi her o fróðskaparsetri teir pengarnir kunnu vit funnið í hesari eykajáttan tað skuldi verið so blívur tað knappligat pláss har ið mann kann broyta byggjusamtyktir o byggja íbúðr og annað tað blívur fyri tey fáu so eg eri púra samdur í pollarenatigur hetta her kann ikkibara flúgva ígjøgnum eina eykajáttan tað tað ber settiki til hetta má fáa eina veruliga viðgerðja takkgersovæl pallarenatigvur
ja takk fyri eg haldi tað er nokk so skelkandi harra tikið at at mann ikki sum
sum fólkavaldur ikki fær nakra kunning um eitt mál av hesum av so stórum týdningi sum hoydalar eru fyrr ent mann sær borgarstjóran í havn úttalasmáma nú má gjørt ð ein ein fittan lítlan handil har sum har sum landið fær ein part av av læraraskúlanum og so fær so færtórshavnar kommunuhoydalar í staðin fyri altso um vit sum vara av hoydølinum vit hava eg kann hvussu siga frá mítt viðkomamn adi eg havi fingið null kunning yvirhøvur frá teimum sum eru landsmyndugleiki í dag um at at tann handilin skuldi skuldi gerast og eg fari eg sigi sum høgni hoydal at tað er ein tað er ein so mikið dýrabara blettur í tí føroyska samfelagnum í tí føroysku søguni at handfari eg ikki uttan víðari at avhenda til til tórshavnar kommunu uttan mun til hvat endamálið er takk fyri ja takk so er næsti røðari aksel vilasun johannesen
ger so væl ja takk fyri harra formaður etil víðgerar er ein eykaját
átan frá landstýrismanninum fíggjarmálunum og talan er um eina eykajáttan sum gevur eitt undirskot á góðar níggjuogfýrs milliónir krónur og eg skal ikki fara inn á allar postarnar í eykajátanini ne eg skal taka nakrar av teimum og kanska ikki minst teir stóru postarnir tann sørsti posturin tað er at mann játtar tretivu milliónir krónir meira í inniverandi ári til tunlarnar norðurfjall við tí grundgeving at arbeiðið gongur so mikið væl við at borða tunlarnar at verða ikki fleiri pengar játtaðir nú so er vandi fyri at arbeiðið meiri hetta minni steðgar upp óllir føroyum má man koyra ferðina niður tí at tað er ikki nokkar játtanir inniverandi árið at arbeiða fyri tað ið sjálvum sær er skilagott og tað tekur janafósk fult undir við sjálvandi skal tað arbeiðið koyra við fullari ferð og ikki steðga á og so gangi eg sjávandi út frá og tað haldi eg eisini síggja fíggjarlógini at so lækkar mann játtanina í næsta ár til tunnalanomrðarfjall við tretivu milliónur krónum alt gott um tað men tað sum eg kanska o í samla yvirskipað við við fíggjarpotikkinum finna eitt sindur at so skal mann trúð tað at ókey so so lækkar íløgukarmurin næsta ár við tretivu milliónum krónum tí at nú brúkar mann teir pengarar sumann upprunaliga ælar at brúka næsta ár í ár men tað erikki tað sum hendir í staðin fyri at íløgukarmurin næsta ár minkar so veksur hann tað vil siga at mann hevur longu brúkt tær tretivu millióninar sum mann ikki skann brúka í næstaár tá hon er brúktar í ár aftur í næsta ár og eitt sindur afturat htað haldi eg mann átti ikki at gjørt í staðin fyri roynt at havt eitt sindur størri avlop á men tað at mann flytur pengar altso ma siga periotisering fram til í ár tað er fínt tað skal man gera su man bor á tunnin lidnan men so átti mann at lækka íløgukarmin samlaðu íløgukarmin hjá landinum við tretivu milliónum næst ári eitt onnur upphædd sum er stór sum eisini er neyðug og vit ikki sleppa undan tað er ferðsluveghald til eysturoyartunnilin á góðar nítjan milliónir krónur tí at ferðslan er lægri enn upprunaliga mett og tað mugu vit sum løgting játta tað vt bundi okkum til meni men kanska skuldu vit enn einaerð farið roynt at hugt eftir prísinum eg veit at tunnilsfelagið eit sindur trupult við at gera tað tí upprunaliga metingarnar sum vórðu gjørdar áðenn tunilin fór á gongd tær vístu at átta túsund bilar koyra eftir gomlu farleiðini tá tunnilin opnaði so var tað óleið fýra túsund bilar um fóru gjøgnum tunnilin tað vil sig at framvegis fýra túsund bilar sum fara ígjøgnum ella koyra eftir gomlu farleiðini so lækkaði mann prísin lítiðsindur fyrr í hesum árinum og nú síggi eg at nýggjas tølini fyri fyri septembur er fimm túsund fýra hundrað og seytjan bilar nú færferð ferðslutalið upp og eg eri rímiliga vísur í um prísurin bar eitt lítsindur lægri aftur so hevdu enn fleiri bilar koyrt gjøgnum tunnilin og tað má vera endamálið at fáa s nøgrar bilar sum møgulig at koyra gjøgnum tunnilin øtí at tað gitiðeg eisini er tað fíggjarliga besta fyri tunnilin og fyri samfelagið og tað er eingin ivi um tá fólk velja at koyra ta gomlu farleiðina so er tað tí at te rokna upp á at tað nokk fyri seg er bíligari at koyra koyra hata longu rutina heldur enn tað styttri rutina men sum sagt so leingi tað er eitt eitt lægri ferðsla enn upprunaliga mett so má løgtingið játta teir pengarnar sum mangla í eitt annað sum er ein ein ein hampiliga upphædd tað er seks milliónir krónur til oljukekk táð tekur javnaðarflokkurin tekur undir við tí málinum sjálvtumvit halda at an suldi gjørt nakrar broytingar í tí uppskotinum tann eina broytinin vi at haldavs skuldi gjørt sum ikki hevði kostað nógvar pengar tað er at at øll við slagu inntøkunum fingu hendan kekkin ikki av hangu at mann hevði oljufýr ela ikki tí tað eru nøkur sum millum annað leiða sum ikki sjálvi kunnu gera av hvussu húsini vr hitaðar upp men sum eisini verða rakt hart av hasum ógvusiliga príshækkingunum og sum hava lágar inntøkur og tey sum leiða eru oftani fólk sum kanska hava tær lægstu inntøkurnar sum eg eri í illarnrfyri kanska stakir forsyrgjarar og so framvegis so tað og vistu tey vóru við hevði taðikki kostað nógvar pengar tí tað eru ikki so nógv sum lagt um frá oljufýr til varandi orku enn og slett ikki ímillum tey lægstu inntøkurnar tað er kanska serliga tey sum sum hava eit sindur hægri inntøkur sum hav havt ráð til hava lagt um so tað hevði ikki inniborið at havt við sær at útreiðslurnar høvdu vaksið nakað serligt øh sum sagt tær stóru upphæddirnar eru kanska ikki rakstir í sær eykajáttani her peint og tá mann framflytur útreiðslur til hetta árið so eigur mann lækka útreiðslurnar tá tað kemur tl íløgur fyri næsta ár og tá tað er rakstur so sakni eg enn eina ferð at mann kanska í størri mun roynir at leggja seg eftir at gera tær útreiðsluneutralar eg veit tað tað ikki altíð er lætt al tso eg hy hyggi eftir eykatnesi tú sígi eg næstan einki har mann minkar játtanirnar men bara koyrar uppá og tað kann vera neyðugt at koyra uppá men so eigur mann royna at gera stór arbeiðið úti í landsstýrinum ber tað ikki til at lækka játtanir aðrastaðni soleiðis at mann nøkulunda kann tálma útreiðsluvøksturin hjá landskassannum men tað fara vit t spyrja nærri til undir viðgerðini í fíggjarnevndini um landsstýrisfólk hava roynt eisini at lækka aðrar játtanir har tað ber til soleiðis at raksturin hvussu er nøkulunda útraiðsneutralur í eykajáttanum takk fyri harra takk næstur at røða verður erhard joensen
ger so væl
takk fyri harra formaður undirskotið á hesari eykajáttanarlógini er umleið hálvfems miliónir krónur og ein góð helvt ella sjeyogháltrýss miliónir stava frá paragraf trý fíggjarmál hvar ið tað eru nakrar stórar upphæddir har er eina pereotisering upp á tretivu milliónir krónur til tunlan norðurfjall sum eg haldi er skilagott at gera so er tað ferðsluveðhald upp á knappar tjúgu milliónur sum okur hava bundið okum til sum eisini er er í ordan og so eru tað talgildu føroyar sum skulu hava tríggjar milliónir krónur afturat grundgevingarnar eru millum annað tað at onkrar av kommununum statvekk ikki eru glivnar partur og og vinnuglíggin so vítt sum eg skilti so var hann ikki ferligt útviklaður og tað kom at kostað nakað eyka til at útvikla hann men tað sleppur eg at spyrja meira inntil fígjarlógini eg eitt sum eg beyt merki í tað var hetta her gerabýtið sum skuldi fara fram í millum tórshavnar kommunu og landið eg havi ikki hoyrt nakað um tað fyrr og tí kemur tað eitt sindur baka upp á meg at mann hevur tær ætlanirnar sum hann hevur so í tí sambandi so fari eg sikkurt nokk í fíggjarnevndini at fáa kallað tórhavna kommunu og landsstýrismannin inn til at fáa greiðið á hvat tað er sum ætlanin er við hesum tí sum sagt hetta er eitt mál sum hevur ligið leingi hvat skal mann brúka hoydalar til og okur hava so ikki fingið nakað at vita um hetta her áðrenn og tí kundi eg gott hugsað mær at fingið eina útgreining av tí ølandssjúkrahúsið tann játtanin skal hækkast við knappum fimm milliónir krónum ttil rakstur av ymiskum slagi suðuryarsjúkrahús við knappum tveimum milliónum eisini til rakstur serliga kanska vegna príshakkingar t tað sama er væl galdandi fyri landssjúkrahúsið og at okur vita tað at ati nógv av tilfari mann brúkar á sjúkrahúsinum í dag er hekkað heilt betýðiligt eins og heilivágsútreiðslur altíð ella tað er bara hekkað øhfyri at taka aftur í tað sum aksel ver johannesen nevndi hetta her við ferðsluveghaldinum so sær tað út til at ferðslan nú aftaná at mann lekkaði prísirnar so fer hon l er hon hekkað nakað men statvekk for lítið enn til at mann sleppur snikkaleysir burturúr frá landsins síðu so hattar ferðsluveghaldið sum okur í dag hava sum í ár kemur at liggja upp á umleið ella góðar hálvtrýss milliónir krónur tað skulu okur kanska rokna við at tað kemur at liggja á nøkulunda saman yo soleiðis sum ferðsluútlitini eru fyri tíðina tað er tað er óheppið at tað skal vera eitt so so høgt beløp og eg eri samdur í at mann eigur at fara inn og hyggja eftir prísdrukturunum eina ferð afturat fyri at vita hvat er tað sum skal til fyri at fáa gagnnýtt tann tunnilin ella teir tunlarnar tá ið sandoyartunlilin kemur uppí best møguligt okur koma at sjálvandi at fáa eina eina inntøku burur tá ið sandoyartunlin opnar tað vita okur men sum eg havi skilt tað so er tað serliga tann tunga ferðslan sum svíkur í eysturoyartunlinum ferðslan við persónsbilum sær út til at vera komin upp á nøkulunda taðní vogi sum tað verða kalkulerað við tá ið mann legði fíggjarætlanina fyri fyri tunlarnar so okur eiga at gera alt hvat kunna fyri at fáa optimera nýtsluna soleiðis at okur fáa í hvussu ser tann rakstrarkostnaðin niður so skjótt sum yvirhøvur gjørligt men hetta kemur í í fíggjarnevndina og okur koma at taka og kalla allar teir relevantu partar inn sum er neyðugt og kommu nokk at hava fíggjarnevndarfund í aðru viku og tað var so tað harra formaður ja takk tað eri
framvegis nakrir røðarar eftir men okur fara at hava ein døgurðastegg fara nú av og til klokkan trettan verður tingfundurin niðurlagdur so er tingfundur uppafturtikin og vit
eru í holt við at viðgera uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri oktobur tvey túsund og tveyogtjúgu tað er fyrsta viðgerð og nú er tað steffan klein poulsen sum fær orðið ger so vælnú hara formaður her
eykajáttanin hon hevur so játtan til til nógvar kontair og eg fari ikki koma inn á allar kristin andreasen var inni á nokk so nógvum og eins og ar røðari fær taka nakrar burtur úr serliga tær stóru eykajáttanirnar og sjálvt um ein eykajáttan kemur á tretivu miliónir til tunlarnám í fjall so er so er tað faktiskt at gleðast um orsøkina til at tæir tretivumlijónirar koma á nú og tað er tí at tað er ikki talan um eina durkan tunnilin er ikki blivin dýrari men arbeiðið í gingi so mikið væl at mann brúk fyri meir pengum nú fyri at kunna forseta uttan at steðga upp og landsverk upplýsir at at teer væntandi spreingja ígjøgnum í novemburmánað og tey seinastu tølini sum sum eg havi fingið ella sum sum tar var lagt út frá frá arbeiðsfólki frá arktikom faktik a lagda út tann triðja oktobur er at tað mangla tvey hundrað og einoghálvfjerðs metrar í hvannastundstunlinum og tvey hundrað og trýogtjúgu í árnafjarðartunlinum og so tá tæir klárast sr eingi hesir fjøruti til hálvtrýss metrarnir um vikuna ja so verður tað bara eini eina fýra fimm kanska seks vikur afturat til tað er sprongt ígjøgnum so tað er tað er øgiliga gott at at t at tann verkætlanin koyrir væl og tá vit tosa um tunlar so eru eisini ein har vóru tretivu mili ónir og so eru næstan her nítjan milliónir sum verða settar av til veghaldið á eysturoyar og sandoyartunlinum tað vóru longu fimmogtretivu miliónir settar av til hetta veghaldið sum so skal ja tryggja eina minst minstu ferðslu altso ikki ikki nokk at bilin koma jamen so so so má tað jú koma úr landskassanum tl til hetta veghaldið og tað at vit leggja nítjan milliónir omaná er tann simpl orsøk at tey koyra ikki nokk á bilum ígjøgnum hmen men tað sum biljustinussen nevndi í sambandi við fíggjarlógarviðgerðina var at isolerað sæð vsum hnnhyggur isolerað eftir eysturoyartunlinum og ikki telur íløguna til sandoyartunnilin við so hevur eysturoyartunnilin faktist t rættiliga stórt yvirskot á nevnd nakrar hálvfjerðs milliónir hmen tað var jú ein politisk avtala at at sandoyartunnilin skuldi knýtast uppí og og tað er taðs orsøkin til at at at landskassin má leggja út fyri at fáa tað at mala runt men men sandoyartunnilin eru so hinvegin við at tá mann fær aktivera tann bummin so so fáa vit eitt eitt sindur inni afturat og og fáa lív í í í tann umsjóvartunnilin og tað tað verður ótrúliga spennandi

nú eg tosa um bummar so fekk pállareynatúgvu tí eini játtan her á fimm milliónir til til rakstr hjá landsverk onkursvegna snúgva seg um bummar eisini sum sum fylti kanska helmingina av av viðgerðini um fíggjarlógina og eg veit ikki hví hví hann hann tulkaði hesa fimm milióninar til at vera ein partur av at avtaka nakrir bummar ella norðratunnilin vágatunnilin tí at tað sum stendur í viðmerkingunum til til ta játtanina er at t verið altso ein harðir vetur uppá upp á nógvar mátar og og so var tað eisini ein ein skriða í elduvík ella eldvíkar vegnum sum hevur ført til nógvar eyka útreiðslur á tí játtanina og tí koma so fimm miliónir afturat men akkurát tað kjakið um um um hesar tjúgukrónurna harra formaður bummarnir og og hvussu vit skuldu fíggja okkara vegakervi aso tað ta hevur sett eld á og tú kanska fórt tl óneyðugt split upp á nógvar mátar tí tað varðu sett upp sum at tað er nøkur sum ikki vilja gjalda eina eina tjúgukrónu sum ikki eru nógvir pengar teg tað er sletiki tað tað snýr seg um

men vit síggja her jaher koma nógvar eykajáttanir a ti til vilíkahalda vegum so tð r tað eru tær knytingar oð síggja nú hvussu skulu vit fíggja tar framyvir hvussu skulu vit sfíggja okkara vegakeypi framyvir

vissu bummarnir eru framtíðin og vit spola tíðina hálvtrýss ár fram har vit hava ein ein suðuroyartunnil og sandoyartunnil livir og og kanska aðrir tunlar altso

bara hesi økini sum sum skulu hava eitt brúkaragjald h vit skulu øll til havnar alt so at siga alt eg er samlagar í miðstaðinum skulu il til landstyskt skulu til til aðrar almennar tænastur so so er tað meginpartin her í havninum havnini men mann hevur ongan ongan bumm í meginøkinum altso eg kann taka eitt dømi mann kann koyra frá tjørnuvík til kirkjubøar altso frá frá frá norðastu bygd á streymoynni til til til sunastu bygd áv streymoynni og tað eru tað er væl yvir trýss kiometrar og tosa um uttan at betala tðeinasti króni vissu it skulu halda fast í verandi bummun so er tað tað skvussu seta fleiri bummar inn og onkur er tað verðu ikki nevnt alment hvar hvar fleiri bummar skuldu koma men skuldu vit skuldu vitaltso stað er framtíðini so so mugu vit hava fleiri bummar inn men eg haldi bar ikki tað er tað er framtíðin og tað virkar sum at mann vil halda fast í nakrar bummar til at fíggja okara veðarkervi frameftir og far tað til at ljóða sum at ttað er ein tjúgukróna tað snýr seg um tað snýr seg um prinsippið um hvussu vit fara at fíggja okkara veðarkerði frameftir og og her er endurtakið meg harra formaður ja vit kunnu seta bummar upp alla møguligastaðni og fáa pengar inn til at fíggja vegakervi til a fíggja hesar eyka játtanar sum so ger í staðin fyri at ter koma inn her sum kunnu bara hava bummar allan møguligastaðni eg haldi ikki tað er verin fram vit kundu hinvegin lata verið so lágir prísir so frítt sum møguligt solis at vit fáa fullan nytti av øllum teimum tunnlunum og oviðakervi sum vit hava gjørt íløgur í ø tvt vit síggja nú í seysturoyartunlilum er eitt eitt trúliga gott dømi upp á tað vit síggja hvussu hvussu dinamikkurin at meginøkinum er blivin heilt annar og hann fer bara at broytast yvir tí tá ið fólk veruligani hava etablerað seg ella umstita seg til at eysturyartunnilin nú altso er hann er her og og og og mann mann umraðfestur og annað v við arbeiði sovorðt altso að tað tað kemur ein ein heilt onnur dinamikkur í og oman færa so stóran nyttu av tí avat vit skulu koyra styttri og o arbeiðsmarknaðurin og flutningur av vørum og og mann kundi blivi

øh og tað er tað er tað perspektivið eg havi tá ið eg sigi mína hugsan og mína meining um hvussu vit skulu fíggja tað við bummum ella ikki og og eitt annað sum er áhugavert tað er at suðuroyartinglimur hava eitt nú víst á at at farleiðin til suðuroyar har betalir mann fýrs krónur og tit skulu betala einar tjúgu krónu men har har samanlíknar mann kollektiva ferðslu við við bilar altso bilar hava jú slit og og nógvar aðrar útreiðslur við sær brennievni og so framvegis men sum skulu samanbera kollektivar ferðslu so más tað vera við kollektivar ferðslui altso kollektiv ferðslu við kollektivum ferðslu otað vil siga skip suðuroyarleiðina við bussar sum eru á hinum farleiðinum og hygt mann efir teimum prísunum so kostar tað fýrs krónur at koma aftur og fram ðuraltso v við smyril men tú skal betala hundrað og fýrs krónur fyri at koma aftur o fram úr vágunum til havnar ella úr klaksvík gtil havnar altso til somu difinatión aftur og fram hundrað og fýrs krónur tí tað betalir tú hálvfems krónur hvønn vegin men trupulleikin haraformaður er at hvørja ferð vit fara holt við við við samferðsluøki trupult men kanska nemmast einki sagt um tað o tar nemast at bara tagt einki sagt um bummar einki einki nakað viðgjørt her á røðarpallinum tí at alt alt verður øst upp í í skúm og og tað setir eld á tað heila og tí blívr tað rælia trupult at at faktiskt finna hvønn annan í orðaskiftinum her men men tað er nakað sum vil ikki sleppa undan at taka støðu til hvussu vit skulu fíggja okkara viðarkervi sum bara slítist meira og meir í tíðini takk fyri harra ja takk fyri so fær ruttvang eina viðmerking ger so væl takk fyri ja tað var nemiliga forleingis av hesum her sum røðarin
hla snakkar um hvat mann sammettir og hann sigur mann kann koyra ókeypis
tjørnuvík kirkjubøar tað er jú soleiðis at tað er bara tunlar undir fyri og sund mann betalir fyri í føroyum og tað er væl í høvuðsheitum tí at mann hevði eina farleið frammanundan og fekk eina nýggja og tað var tað sum hann helt tað var rímiligt at gjalda fyri annars haldi eg at diskussiónin principiella diskussiónin er nokk so áhugaverd og og tað at mann bestemmar seg fyri at samferðsla skal vera ókeypis eri eg í prinsipuni ikki ímóti men so má mann bara hava eitt boð uppá hvussu mann so skal fíggja tær tað kann ikki vera soleiðis at so leggja vit bara alt oman á skattin enn eina ferð enn hægri inntøkuskatt tað trúgvi eg einki uppá at verandi samgonga er fyri takk fyri ja so er tað stefan klein poulsen ja har formaður tað er tann loystur mann hevur brúkt mann hevur
mann hevur sett bummugjald á undirsjóvartunlar
rutt vang vísir á til at fíggja íløguna men men tað erbara rarasntivist vistu vit skulu halda fast við hesir hesir bummarnir í allar ævir so verður hatta í allar æðir nøkur bestemtøki sum skulu betala brúkaragjøld sum betala bummgjald og hvør veit um tey gjøldini ikki fara upp í framtíðini meðan onnur øki færa ongantíð at betala nakað sum helst brúkaragjald tá tey skulu frá sínari bygd og inn í høvuðsstaðin og og tað er altso vissuvit færa longur aftur í tíðina so er tað eitt nú í hvannasundi har sum eg eri uppvaksin so so betaldi mann bara fyr at koma yvir um áðrenn byrgingin kom má betaldi fyri at sigla frá hvannasundi yvir til norðdepis viðs mán sjey sín egna bát um át betaldi áðrenn tunlarnorðfjall komið til at sigla til klaksvíkar og so framvegis vit betala ikki eina krónu í brúkaragjaldi far fer at koma inn inn í klaksvíkina men visti mann skal til leirvíkar so skal mann betala og tað tað blívur so ræðliga snetigt visu vit sulu halda fast í akkurát hesi tunnilskjøldini í allar havir tað tað gevur iki orila meining míni høvd ja takk so er ta jørgun niclasen ger suvæltað er einki ivast í at
kummur er dummur altso
men bummur syrgir fyri at bremsa ferðsluni á einum ávísum strekki og umframt tað er tað dýrasti mátin sum finst at krevja inn uppá altso krevja inn upp á brennievni ella gjøgnum vegkattið sovíðari men tað fer upp ella niður tað er tað er eingin munur á prísinum ítí men skalt tú hava ein bumm so kostar tað altso nettukostar vágatunnilin tvær milliónir um árið altso hann kostar fýra milliónir í rakstri og tvær milliónir verða útgoldið aftur tað er tvær milliónir men fyri at fáa fatur áv teimum tveimum milliónum brúkar mann tvær milliónir í umsiting til at krevja tað inn bummur er dummur tá tað so kemur til sandoyartunnilin sum røðarin var inni á tað er innroknað at inntøkur skuldu koma harfrá taðvilsia at afturgjaldsprofilurin er lagdur soleiðis so so tað broytir ikki støðuna uttan so at ferðslan varð øiligso er tað steffan klein polsen ger sovælaja harra formaður tað hevði g faktiskt ikki hugsað um at tað var innrokn

sama og suma landskassin leggja tað sama út frameftir men ja eg eri eg eri samdurvið jørgun niklasen í at at bummurin er ikki vegurin fram altso tað er tað er rættiliga effektivt og tað gevur ræðia lítlan meining tá vit eru komin so langt niður og ja vit vit vilja ikki avtaka bummgjøldini tí at vit ikki skuldu betala altso tað er bara sera nógvir aðrir mátar mann kundi talpa bensin og og disalavgjald eg veit ikkihvusul leingin vit kundi tosa um tað tí at nú so fórá elbilarnir at koma og tað fara t bara at fløkja hetti her málið enn meir hvussu vit skulu fíggja tí so skulu vit fáa meir pengar inn vistu vit ætla at líkahalda veðakervi men vistu vit taka útgangstaði í bensinbilum og disilbilum so so er og uman leggur avgjaldið har so er tað tann sum koyrir so er tað tann sum fer út á vegirnar og slítir vegirnar sum er við til at betala tað altso tað er ein máti og tað kannvera vegskatturin tað tað er so rælia nógvir mátarar upp á men men tað eru nøkur inn sum vilja halda fast í nakrar bummar og meðan onnur sleppa kunnu umganga hesar bummar alt ítt lív vist tey vilja takk hara formaður ja so er tað ruttvang ger so væl takk fyri harra formaður vit hava fingið eina
ella eitt uppskot til eina eyka
játtan sum vanligt er á heystið og hendan vissi hon verður samtyktur tí líki hon er framløgd í so kemur hon at kosta okkum knappar hálvfems milliónir krónur tað er sum sagt púra vanligt at mann ger nakrar tillagingar í leypið av árinum og serliga er tað ein stór eykajáttan um várið og um heystið eg minnist ta allar fyrstu fíggjarlógina eg var við til at viðgera og longu tá østi eg meg um at at útreiðslurnar vuksa for nógv og eg segði tá at so verður tað altso eingin eykajáttan í loypi av árunum og tað bleiv eg nógv happafyri tí sjálvandi t fór tað at koma eykajáttanir og tað komu tað eisini men veruleikin var at tær eykajáttanirnar vóru allar útreiðslurneutralar vit brúktu ikki eitt oyra meira enn tað sum vit høvdu sett okkum fyri í fíggjarlógina tað var ikki galdandi fyri øll tey fýra árini vit sótu og tað veit mann eisini at tá ið tað nærkast vælið ja men so situr so situr lokið ella so er lokið á kassanum eitt sindur leysari og tað haldi eg eisini vit beginna at síggja

her eru nógv nógvar smáar uppaftur eg komi ikki at nevna allar her er ein játtan uppá tríggjar milliónir til talgildu føroyar og fíggjarlógar tekniskt er tað altíð áhugavert tá mann fær umbøn um meira pengar so eigur mann at spyrja jamen kundi hetta verið forrodsæð tí tað rætta er ella tað er ikki rætt at mann við vilja setir forforlítið av í fíggjarlógina fyri so at bara vænta at fáa meira pening í loypið av árunum harafturímóti vil landsverk hava fimm milliónir afturat tí at teir hava brúkti óvanliga nógva orku til kavarudding og tað er jú nakað mann ikki kann fór ot síggja hvørt mann fær ein vetur við nógvum kava ella ikki so tað er heilt rímiligt at mann biður um eyka pening til tað síðani er tað tunlarnarnar um fjall tretivu milliónir afturat og tað verður grundgivið við at vissi ikki mann fær hesar tretivu milliónirnar nú so steðgar arbeiðið restina av árinum fyri at skula byrja aftur í komandi ári og tað er dýrari og ella truplari og óneyðugt og hetta er ein fastur afturvendandi táttir í mun serliga í mun til vegagerð og tunlar at mann at tað vísir seg at mann brúkar meiri pengar enn tað sum er sett av í árinum uppá sigkt hevur tað sjálvandi ongan týdning um mann brúkar tretivu milliónir í ár altso mann brúkar tær tretivunda desembur ella um man brúka tað annan januar tað kostar okkum føroyingum akkurát tað sama meni roynt tekniskt hevur tað týdning og serliga vissi mann so brúkar hesar tretivu milliónirnar til at hækka íløgurnar enn meira komandi ár so kann tað jú vera við til at skeikla samlaða forbrúkið tað er ikki rætt so er tað tað góða ferðsluveghaldið í eysturoyartunlinum harhver verið biðið um nítjan milliónir afturat tað merkir at vit tilsamans hava veghildiðfyri ella ja tað er effektivt veghald fyri tilsamans góðar fýraoghálvtrýss milliónir tað er lutvíst fyri tvey túsund og einogtjúgu eisini og tað er jú ein høg upphædd tað er nokk so áhugavert tí eg trúgvi ikki at nakar av okkum væntaði at koma í hesa støðu at ferðslan í eysturoyartunlinum ikki fór at hanga saman í sær sjálvum eg gjørdi ikki má eg siga men eg gleði meg til at vit í fíggjarnevndini fáa hetta her meira útgreinað hvussu tað gongur við ferðsluni hvat ið broyttu prísirnir hava havt tað týdningi fyri ferðsluna og so serliga tað at bensin og dysil er blivið dýrari um tað ikki í sær sjálvum man gera at fleiri velja ta styttru leiðina hóast tunnilsgjaldið

ja tíin gongur skjótt endurgjald til skifrá trimum komma átta upp í trettan komma tvær tað er ett nokk so stór lutfalslig øking og tað haldi eg í sær sjálvum er jaligt tí tað ber prógv um økt virksemi á skipasmiðjunum og tað mugu vit gleðast um hinvegin er virksemi minni enn vænta á útbúgvingarøkinum og tað kanska ver eitt sindur undarligt hog tað sæ so aftur á at mannlækkar játtanina bæði til fólkaskúla til miðnám og til stutna so er taðhetta her býtið millum venjingarskúlan og hoydalar sum fólk eru eitt sindur ella ikki er so heilt nøgdum fyri meg kom dað ikki á óvæntað nú sjálvandi nú siti eg í býráðnum eisini og kenni hesa her ætlanina sjálvt um eg loyvi meir at ivast í um hetta við at kvøldskúlin skal vera har um tað verður ein endalig ætlan men hetta bítið ímillum venjingarskúlan hoydalar haldi eg ikki er so rímiligt núórímiligt kanska tí at eg e at fyri okkum kanska í havnina hevur tað kanska ikki so stóran týdning um tað er kommunatil um tað er landið sum eigur tað men eg haldi vert at leggja merki til at hetta snýr seg bara um sjálvan skúla bygningin og tær lonurnar sum eru komnar afturat tað snýr seg ikki um gamla sanitorii bygningin sum eg veit at nógv fólk hava eitt serligt forhold til tí at tað jú er blivi brúkt tili viðgerð av toberkla sjúklingum og tað sama er við gentukostdeildini har sum listafólk halda til tónleikarar millum annað og fløtan í hoydølnum framman fyri skúlan hon er fræga so tað er sjálvandi treytað av at einki verður bygt har og sum eg havi skilt so skal tað ikki byggjast meira enn tað sama sum er har í løtuni

tjóðsavnið sum hevur fimm komma fimm hilla kilometur til skjøl skal hava ein komma fýra kilometrar afturat tað kostar fimm hundrað túsund tað ljóðar nú ikki so øgiligt tá vit koma til heilsumál so haldi at vit kunnu gleðast um at nú verður skorið av játtanunum tað sum varð sett av til kovd tað sum ikki er brúkt og sjálvandi í tí sannføring at vit hava lagt cw og alt tað sum hartil hoyrir við kanning við landamørk at tað er nakað vit hava lagt afturum okkum og tað haldi at vit øll kunnu gleðast um kommunulæknaskipanin tað vita vit vikarar kosta meira enn fastir læknar so har má eitt sindur afturat viðvíkjandi serviðgerð uttanlands so fáa vit har at vita at krabbamans viðgerðir fara í størri og størri mun fram í føroyum tað er fantastiskt og tað haldi eg at atheilsuverkið skal hava rós firi tað haldi eg faktiskt ikki vit hava hoyrt so nógv um men tað er gott fyri okkum øll er eisini gott fyri heilsuverki sjálvt at mann fær fleiri viðgerðir og sjálvandi fyrst og fremst fyri sjúklingarnar sum sleppa frá at ferðast aftur og fram familjuískoytið har vísta seg at mann ikki kemur at brúka so nógv sum mann hevði væntað til tað vanliga familjuískoytið so tann eina av teimum knapt ellivu milliónunum og loypur av harafturímóti biður mann um sjey milliónir afturat til ta oljuískoytið sum liggur í tinginum í løtuni so er tað okkara afturvendandi smertensparn í fíggjarligum høpi tað er arbeiðsfremjandi tiltøk tað er ein konta summ ja eg ivist ikki í at eisini í hesari samgonguni hevur hon verið uppi at vent í hvørjum í á hvørjum ári til hvørja fíggjarlóg tað var tað sama í undanfarna vælskeiði tað er ein konta sum har sum útreiðslurnar vaksa nokk so ógvusliga meira ógvusliga enn mann ætlar og væntar og mann gjørdi her fyri einm tveimum árum síðani nakrar tillagingar sum sjálvandi tekur nakað av vøkstrinum men enn einaferð mugu viti staðfesta at her manglar í hóast tað eru settar næstan hundrað og fýraogtjúgu milliónir av so er tørvur á millum seks og sjey milliónum afturat harafturímóti lækka fyritíðarpensjónskontan við fýra milliónum og tað burdi jú eisini gingið eitt sindur út upp á tað sama eg má siga at eg eg hevði væntað at mann gjørdi sær meira ómak við at finna pengar her eru nakrar játtanir sum verða lækkaðar vegna minkandi virksemi og tað er sovorð sum at mann vænta men eg haldi ikki hendan eykajáttanin ber brá av at mann hevður verið leitað í skuffum og skápum eftir pengum sum mann kanska kundi fíggjað hesa eykajáttanina við og tað tað tað verði so lutvíst mín kritikkur takk fyri ja takk fyri helgi abramsen eina viðmerking ger so væl harra formaður nú legði meski tilat ruttvang nevndi hetta her onkrar
fíggjar eykajáttaninar lógu fyrr sum vóru útróðstur neutralar
áh tað er verð it sindur ymiskt hvussu skiftandi fíggjarmálaráðharar hava roknað efta her nær erta neutralt onkuntíð hevur tað verið soesinær at útreiðslurar eru vaksnar men so er inntøkumetingin eisini vaksin og er hon vaksin meira at útreiðslunar jamen so varð sagt at hetta kemur avlop men so kanst siga hinvegin vsviss uppskotið so fall so at inntøkurnar koma inn allíkavæl tavil siga at tú samtykkir útreiðslurnar meðan inntøkunar síðan er faktiskt bara ein meting øh so so mín spurninur til ruttvang er hvat meinari við útreiðsneutral fíggjarlóg er tað tí at mann hevur spart líka nógv sum hava brúkt eyka ella tímam a bara at havt eina hægra ninntøkumeting eisini takk fyrija eg eg eri ikki so við upp á alt hetta her og
ól
øll gera tað tað er ikki bara hendan samgongan men hetta hevur tað mann beginnir at blíva kreativur tá mann beginnir at brúka tey tølini sum síggja penast út og snakka minni um tey sum ikki eru so pen mann kann saktans liggja at vera deyðan og nær uttan at hava fepur og mann kann eisini liggja á deyðastráð og slátum at hava púranormalt blóðtrýst altso mann skal passa upp á hvat er mann roynir at siga altso veruleikin er at hendan eykahjáttanin kostar okkum hálvfems milliónir eyka eg trúgvi at tað er órealistiskt at finna hálvfems milliónir í novemburmánað at síggja tað við men eg sakni at síggja ábending um at mann hevur roynt mann hevur roynt at skora niður onkrastaðni tað er funnið okkurt har sum virksemið er minkað men tað sær ikki út sum mann hevur verið serliga yviriðir at funnið pengar takk fyri takk fyri trenumfarið sigur steyparið borðið
ger so væltakk fyri harra formaður ja eg haldi at
ein so stór eykajáttan sum kostar hálvfems milliónir eyka er farin rættiliga stillisliga afturborinum og tað undrar meg faktisk at at kjakið er nokk so fráverandi tað eru ikki smápengar hálvfems miliónir krónur og serliga tá ið tað ikki er fíggjað ø visti mann hugsar um tað málið sum okur høvdu fyri fyrr í dag so handlaði tað um at fáa eitt oljuískoyti til fólk sum hava log að inntøku upp á sjey túsund krónur og tað hevur tikið fleiri fleiri mánaðir at gera tað tað bleiv fráboða í løgmansrøðini meini eg at tað kom og tann støðan hevur staðið upp á síðan febramánaða at at kríggi brast á og alt tað og tann játtanin kemur maksim um at kosta tríggjar g ein hálvan millión stendur í tí uppskotinum visti fimm hundrað húskir kunna fáa efta her so kostar tað tríggjar hálvar millión og tað h v okur brúkt ein heilan fyrrapart upp á og og umann hevu brúkt nógvar mánaðirupp á tað nú viðgera okur hálvfems milliónir og tað fer akkurát sum bara framvið tretivu av teimum milliónunum er tí mann vil flyta eina játtan fram frfrá tunlnum norðum fjall so forsoviti tað r ikki nýggir pengar tað avi einki problem av eingin vil heldur at at arbeiði skal støðga upp og at tað skal blíva dýrari so tað er so í lagi við tí ø og so er tað hetta her við at hetað er eisini eitt veghald til eysturoyar sandoyartunnilin uppá nítjan milliónir tað er eisini nógvir pengar sum okur eru øll við til at gjalda og tað haldi eg eisini at mann skal hugsa sum tað ati tá ið tað kemur til hettaher við tunellum so er tað nakað sum okur øll betala og her er tað so veghaldið og ellasjo landið altíð betalt partapening og so er tað dan her í játtanin til landsverk upp á fimm milliónir og eg veit ikki um tað eru partur av tí at mann avtekurtunnilskjøldini visti eg tað so haldi eg tað heilt ótrúligt visti mann er farin at føra stór politikk ígjøgnum eykajáttanir tað tað rokni eg ikki við ter men tað kann landsstýrismaðurin svar uppá tí tað er í hvørfall eina stóra avgerð sum hevur týdning fyri ltsamferðslukervið eisini framyvir h tað er eingin króna til at minka um ferðaseðlakostnaðin visti tað sum tað ellars eg verðu lovað at visti mann tekur gjølduna av sum e haldi mann ikki skal at mann so eisini skal minka um ferðaseðla prísin tað dugi ikki at síggja at nøkur játtaninir til ei heldur til at seta íløgupengar av til suðuryartunnil h og so vorð ein játtanin og endurgjal til skipat smí tað er fínt visti tað at tað er meira virksemi t tað trúgvi eg at t fólk er glað fyri at tað verður gjørt nakað her í føroyum tað er øiliga fáar játtanir mann fer eftir og minkar mann minka játtanina til fólkaskúlan og miðnámsskúlar tað kann faktiskt undra meg at tað ikki altso hevur tað verið avsett for nógv til tað ella hvat tí tað er eit voru øki mann skuldi trúð at at tað var hvørfallið altíð brúk fyri pengum ogsovorðin játtanin til heilsuverkið landssjúkrahúsið fýra komma átta og suðura sjúkrahús ein komma níggju og heilivágur er so ein millión vit gan ikki út frá te er prísvøkstur sum er øgiliga trupul atið spáa um men okur snakka um fýra fyimm seks sjey og vitki vat er milliónir ið kann bara minnast aftur á fyri eini fimm seks sjey ár síðan at tað manglaði sjey milliónir í og virksemið mátti steðgast sog sjornalistarnir runnu rundan um líka við at siga ráðið tí atað manglaði sjey milliónir í og og nú er tað totalur friður og tað eisini friðir og ta mangla oghálvfems miliónir í tí samlaða g so er tað er tað eisini hendan her ætlan um setrið og venjingarskúlan tað haldi eg eisini mann má vita ítøkiliga hvat liggur í tí dagpengarnir tað er nokk orsaka at korona gangi út frá tað er ein rættiliga stór hekkan fjúrtan milliónir á fyritíðar pensjónin lekkar tað haldi eg gangi út frá hongu saman við atarbeiðsfremjand tiltøk veksur tað má vera soleiðis at tað eru fleiri sum heldur koma út í í arbeiði tað er so tað at almannatrygd lekkar eg veit ikk orlia hvat tað hví tað er um tað eru tí at t tað ernøkur ting sum ikki eru eydnast at fara í gongd ella hvat tað so er men trivnaðartænasturnar hækka so so tann peningurin kemur væl tí økinum til góðar og ansæð men samanumtikið so haldi eg tað er nokk so undarligt ein so stór eykajáttan bara ferð soeiðis stidlisliga fram við borðinum um at rulla hendan hev kavabóltar framman fyri sær tí mann ikki hevur fíggingina eitt veit eg tað er tað at ein dag skal tað betalast om mann kann ikki prenta pengar ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin uni rasmussen sum fær orðið ger sovæl
takk fyri ja
har var onkur sum var inni á hví mann hevði eykajáttan til tað og har er tað tað er faktiskt p á ein máta eisini tað at mann flytur pengar fram tí at virkiskráin visti mann ikki fær pengar nú so steðga tað arbeiðið upp at gera virkisskránna og tað ger tað dýrari visti mann steðga nú og bíðarin til aftan á nýggjar við at menna tað liðugt tí hava vit valt at taka eykajáttan við á tí økinum nú fyri at fáa bara forsett við við tí arbeiðinum at gera virkiskránna lidna og so er tað partvís eisini til talgilt koyrikort og har var okkurt annaðs mottarí eisini men men tað stóra tað er tað er virkiskráin av av hasum har pengunum og vistu vit taka hesar tretivu milliónirnar til tunlarnar norðurum fjall nú var aksel johannesen og rutt vang inni á hesum at so burdi tað fórt við sær at mann hevði minni íløgur til trýogtjúgu og tað fekk aksel johannesen at ljóða sum um at eg ikki var eg veit ikk akkurát út frá hvørjum tølum hann sigi tað tí tað sóu trý

tað virkar fyri mær sum hjá akselv johannesen sum at hann roynir at fáa tað ljóðað sum um at mann er so ógvusligur í íløgum komandi ár men eg trúgvi ikki at hann hevði farið at játta minni til íløgur komandi ár vist tað var hann sum sat í mínum sessi tí so stórur partur av hasum eru pengar sum eru bundnir í játtanina sum skulu gerast sum hann hevur kontrakti tað er so mikið lítil partur av hasum sum ikki er tað

eri væl nøgdir við ta úrslitið við íguíløgunum til komandi ár hasar nítjan milliónirnar til ferðsluveghald í tunlinum hatti er so tað at mann roknar eitt hálvt ár frammanundan altso tað vil siga hasar nítjan milliónirnar tað er roknað út frá fyrra hálv ár í ár hvussu støðan var tá og fyrr ár betaltu vit sjeyogtjúgu ella var tað sjeyogtjúgund hálv tað var hvussur har á leið sum vit betaltu tá í ferðsluvegahaldið og tað var orsakað av hvussu tað sá út fyri seinna hálv ár í einogtjúgu so tað erupp á tann mátan tann mátan man roknar seg fram til hvat ferðsluveghaldi er so út frá tí so so er tað minkandi og mann hevur eisini sett minni av til komandi ár enn í ár altso enn a enn hvat mann fer at betala í ár mann hevði sett for lítið av í ár

jørgun niclasen nevndi at sandoyartunnilin var at tað var roknað inn hvat tað fór at geva part av hesum tá ið mann fer at koyra har men mín meting er hvussur at tann metingin mann hevur gjørt av hvussu nógv ferðslan verður í sandoyartunlinum haldi eg sær øgiliga lá út so út frá tí vænti eg at tá ið tann tunnilin opnar so fer tað at hjálpa upp á tey tølini aksel ve johannesen eg veit ikki hvar hvar hann hevði tey tølini frá tá ið hann snakkaði um átta túsund bilar og mann snakkaði um sum mann ætlaði at fáa ígjøgnum eysturoyartunnilin og tá eg bara tað vóru fimm túsund mann fara ígjøgnum har tað sum eg havi fingið upplýst tað er at talið av bilunum sum mann fær sum ikki fara tann vegin er so mikið lágt at tað fer ikki at geva yvirskot at fara at lækka prísin fyri at fáa fækt í teimum bilunum sum fara runt tí teir eru so mikið fáir sum fara runt hinvegin so tað er tað sum eg havi fingið at vita men sjálvandi teir tunnilsfelagið ella tey fylgja við alla tíðina hvat ið loysir seg at gera tí hetta skal sjálvandi betalast og mann ynskir sjálvandi at hava prísin so lágandi sum mann kann men allíkavæl at betala hvørjum sítt so eg haldi ikki at tað er nakað sum eg skal fara at blanda meg uppí í hvussur ikki nú tí eg haldi ikki at tað er nakað mann kann fara at broyta upp á akkurát nú og tá ið mann snakkar um landsverk at mann hjáttar fimm milliónir afturat har tað er hvussur einki við nakað tunnilsgjald at gera tað er orsakað av teimum tingunum sum eru brúkt síðsta vetur tað bleiv nógv til kavagraving og so var tað elduvíkarvegurin sum fór ír nógvum pengum so at visti mann ikki játtar nakað

so kann mann riskera at tað gongur út yvir kavagraving í vetur vissi ligin tað kemur tíðliga istað kemur áðrenn jól ella

veit ikki nokk so stuttligt at mann skal hanga so nógv í akkurát hvussu tað sær út harbeint tí mann ger sjálvandi ein innsats alla tíðina at halda útreiðslurnum

at mann akkurát skal fara at trimma og og broyta í samband við eina eykajáttan sjálvandi skal mann eisini royna tað men tað er ikki bara tá mann skal gera tað so at fara at kritisera eina eykajáttan orsakað av tí tað haldi eg ikki ordiliga er rætt í hesum førum her eru sjálvandi nógvir av hesum pengunum ta er sovorðið sum mann er bundin til at betala allíkavæl takk fyri

ekkantal milliónir til landssjúkrahúsið og og landssjúkrahúsið hevur eina játtan sum skjótt nærkast eina milliard altso er tað slett ikki soleiðis at mann fer til leiðsluna á landssjúkrahúsinum og sigur hava tit hugt eftir um tað eru nakrastaðni tit kunnu altso mínari faring er at allar organisatiónir treingja til at trymmast við jøvnum millumbilum og viðhvørt kann tað vera ein gáva til ein stovn og og misskil meg rætt eg unni eg eg havi hvussu verið altíð verið við til at raðfesta heilsuverkið men eg haldi viðhvørt ger tað einki um mann líka hyggur ígjøgnum er tað onkustaðni vit kunnu skera av uttan at tað merkist serliga væl tað er bara ein spurningur um mann slett ikki setir krøv ella heitir á stovnarnir um at hyggja eftir um tað er onkustaðni tey skulujaso er tað uni rasmussen ger so væl jú tað ger mann sjálvandi
og tað hevur eisini verið gjørt í sambandi við fíggjarlógina at mann
hevur roynt at fingið tey at stramma inn á nøkrum økjum men akkurát nú er tað serliga orsakað av príshækkingum at mann hevur brúk fyri eygahjálvtað og tað vita vit øll at príshækkingar eru ógvusligar fyri tíðina so illt frá tíð er hetta ikki so ógvusligt tal mann biður um akkurát nú takk fyri ja so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið hetta orðaskiftið er endað og mál og
ver beint í í fíggjarnevndina til víðari viðgerð so eru vit komin til framløgu skal boða frá at aksel johannesen vegna javnaðarflokkinum heur lagt fram uppskot til samtyktar um minsta útgjald úr tveimum almennum grunnum og at beinta løga jacobsen hevur lagt uppskot til samtyktar fram um atnei orsaka hetað er eitt álit ja hetta er álit orsaka tað er t álit frá mentananar nevndini í hesum uppskotnum samtyktar um at skipa fjølmiðu útbúgving á fróðskaparset føroyum og síðani er tað bjarni petersen bjarni kárasom petersen sum hevur sum leggur fram uppskot til løgslóg um broytin við lópekentkørilsi um straffilógin tað er revsilógin avtøka av grein fjøruti um gudsáttan tað vórðu framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri málim so til hendan fundin tingfundur verður aftur átjanda týsdagin átjanda oktobur klokkan tvey klokkan fjúrtan og tá er framløga á skránni so er hesin fundur lokin